sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið so er orðaskiftið at enda og vit fara at atkvøða í hesum málum og tað er soleiðis at tað er soleiðis at við aðru viðgerð var hetta málið samtykt við áttaogtjúgu atkomuni fyri ongari ímóti og ongari blankari og vit atkvøða málið er samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongar blankar hetta málið er sostatt avgreitt frá løgtings samtykti síðani koma vit til løgtingsmál nummar seks tað er triðja viðgerð av hesum uppskotinum til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til nýggjan uttara ringveg í havn og er tað tað nakar sum biður um orðið tað er eingin sum biður um orðið orðaskiftið er at enda viðfara at atkvøða við hesum mál og hetta málið varð samtykt við aðru við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankar ger so væl ja vit vóru so liðug at atkvøða málið er samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og ferð og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingjumu vit fara so víðari í dagsskránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtsmál ummar tjúgu tað er uppskot til løgdslóg um stuðul til avlýstar tónleikafestivalar í tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið tað er beint tað løgi sum biður um orðið hon fær orðið ger so væl
fyrihara formaður eg skal lesa álitið hjá mentanarnevndini tað er álit í løgtingsmáli nummar tjúgu uppskot til løgtingslóg um stuðul til avlýsstar tónleikarfestiválar vegna komvið nítjan í tjúgu einogtjúgu til landsstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálum jenisa rana sum hevur lagt málið fram satt oktobur tjúgu einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð einogtjúgunda oktobur tjúgu einogtjúgu er tað beint mentanarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi fimmogtjúgunda oktobur tjúgu einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndina fund við summarfestivlin gfstivalin og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jens a rana nevndin hevur hesar viðmerkingar bæði í tjúgu tjúgutjúguogogtjúgu einogtjúgu varð neyðugt hjá festivalum at avlýsa orsakað av koronu festivalarnir fingu hjálparpakka í fjør og undir hoyringini eg komið fram at hesir hjálparpakkar komu væl við í hoyringarskrivi til uppskotið hava firðuskiparar av festivalum víst á at tað hevur skund at festivalarnir fóra hjálparpakka hetta tí tað kann órógva forsøluna av atkongumerkjum til komandi ár um viðurskiftini ikki eru fingin í rættliga forsølan til festivalarnar byrjar í novembur desembur og er ein partur av fíggjarliga grundarlagnum undir festivalum og tí er umráðandi at fólk og festivalar vita hvørstøðan er tá atgongumerki verða sett til sølu harumframt skulu fólk hava møguleika at fáa endurgoldið atgongumerki til avlýstar festivalar og sostatt er talan um útreiðslur í festivalarnir eru bundnir av undir hoyringini er komið fram at støðan við koronu er orsøk til at undirat undirveitarar seta størri krøv til festivalarnar í mun til fíggjarliga trygd og tí er umráðandi at festivalarnir hava eitt fíggjarligt grundarlag at vísa á og við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyrihar formaður
ja tað eru nakrar viðmerkingarbjør
samuelsen fyrst gerætakk fyri ja nú snýr hetta seg um hjálparpakka til tónleikafestivallarnar og tað er ógvuliga gott at tingið kann standa saman um tað men sum vístu á til fyrstu viðgerð og eisini í sambandi við hinar hjálparpakkarnar sum hava verið so eigur landsstýrið eftirmeta hjálparpakkarnar tí vit vita at tað eru greinar sum eru dottnararnir ímillum ketring vinnan er ein sum hevur verið nevnd tí tað hevur eisini verið smærri vinnufyritøkur innan fyri ferðavinnuna sum heldur ikki hava kunnað gjørt nakað serligan gagn av í summum ferð um ongan gagn av hesum her hesum hjálpini kom nakað fram í viðgerðini í nevndini hesa ferð mentanarnevndini um at landsstýrið endurmetir hjálparpakkarnar um vurderar um teirra yvirhøvur hava rokkið sínum endamáli í tann mun ætlanin var
eini pappalóg við
gersvæja takk fyri hara formaður tað bleiv spurt tá ið ið landsstýrismaðui var inn til hoyringar um millum annað um nakar hevði vent sær til mentamálaráðið í samband við hendan hjálparpakkan her hugsi um undirveitarar til festivalarnir og tá var sum skilt svarið at har var eingin í hesum umfarinum sum hevði vent sær til til mentamálaráðið í samband við hetta uppskotið her so so er tað eisini harumframt kanska tað at ein partur av hesum málinum jú eisini liggur í fíggjarnevndini tí hetta her uppskotið er tann fíggingin sum fylgir við hesum uppskotinum tað er umleið fýra komma tvær fimm milliónar liggja eisini í fíggjarnevndini og tí veit eg ikki um hetta kanska eisini er ein partur sum verður viðgjørdur í fíggjarnevndinitakk fyri
ja so er tað jn
ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at tð er øuliga gott at mann er komin her til at mann eg fingi eisini veittan stuðulin sum neyðugur er til at tónlarkappistavalarnir kunna vera tað áhaldandi ting s sum heldur fram aftan á korona eisini sum skyldst so so eru ein partur av tær í fíggjarnevndini har ímillum eisini hesæ smávinnurnar rkeytring vinnan og annað so eg vóni tað at tá ið málið verður avgreiddi fíggjarnevndini tað kann kanska formatin fíggjarnier greiða frá ja so er tann parturin við í tí pakkanum sum kemur harfrá stamba við eykaróttanum lógni annars takk fyri at y grava t ykkir so væl vánsmál
lova
takk fyri ja eg má siga at øll mentanarnevndini verið samd um hetta her við hjálparpakkantil tónleik festivalar tað vóru vit eisini síðst tá ið tað bleiv viðgjørt og sum jóhandal vísir á tann fíggjarligi parturin av hesum uppskotinum liggur so í í mentanarnevndini so hóast løgtingið samtykkir hetta uppskotið sum at bíðast eitt lý sindur afturat inntil tann fíggjarligi parturin er avgreiddu takk fyri
páll á reinatúgvu gjørt so væl
ja takk fyri ja tað er sjálvandi gott at mentanarnevndina arbeiðir skjótt við einumsoum málsumesu men men sakni kanska at mann hevursamskipað málini betri millum fíggjarnevnd og mentanarnevnd tí onkursvegna so so so halt tar nokk so nógv serliga sum bjørt samelsen vísti á so ketringvinnan og aðrar smærri vinnufyritøkur serliga knýttar á ferðavinnuni sum sum neyvan hava hava fingið tað tær sømdir sum tær áttu at fingið í í mun til hjálparpakkarnar sum er lætnir til aðrar størri fyritøkur so eg kann bara siga fyri fyri mítt viðkomandi at eg skal hvussu gera mítt til at at vit fáa játtað nakrar krónur til tað endamálið eisini

beintaløgija takk fyri ja eg fegnist um tað sum pollareynativu sigur tí tað er púra rætt at tað er partur av hesum til dømis um keytringvinnur og onnur sum eru ofta undirveitarar til festivalar sum ikki eru fevndir at hesum hjálparpakkanum hetta snýr seg bara um sjálvar festivalarnar og tí hugsi ella tí vóni eg veruligani at tað eisini kann gerast okkurt soleiðis at til dømis undirveitarar kunnu verða fevndir av øðrum hjálparpakkum
ja og so er tað kristin mikkelsen

ja taðja tað kemur kanska ikki beilast um tónleikvestválar men enn einaferð ja eri samd við kristin mikkelsen í at tað eru kanska nógv sum eru dottir niður millum í hesum her hjálparpakkunum men tað færa kristin mikkelsen og hini fíggjarnevndini kanska at fáa upp á rættpláss aftur takk fyri
so er tað erhard joensen
gersuvæltakk fyri harar formaður tað er rætt sum fleiri hava nevnt at tað eru nøkur sum detta niðr ímillum serliga tey undirveitaran til til dømis festivalar og festial tiltøkin men okur eru víst undir fíggjarnevndini og fara at atkalla inn til soleiðis at okur fáa eitt eitt betri yvirlit yvir hvat ið tað snýr seg um og kanska hvussu nógv ið tað snýr seg um so tað verður tikið hond um tað eisini
takk fyri so er tað beinta
ja takk fyri tað fegnar meg at hoyra at formaðurin í fíggjarnevndini sigur at tey fara at taka atlit til hettar og nú eri eg so ikki partur av samgonguni so eg veit ikki um samgongan hugsar at koma við einum nýggjum hjálparpakka sum fevnir um onnur enn tey sum higartil eru fevnd av hjálparpakkanum men tað fær man so at síggja takk fyri eg fáa mær
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara so at atkvøða í hesum málinum nú í aðru viðgerð og tað er ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram og vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og fer so leiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til punkt fýra á skránni í dag tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar átjan uppskot til samtyktar um heildarætlanin um at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðinija vit skulu biðja um framsøgufólkja tað sær ski út sum nakar ev hug at biðja um orðiðáh tað riggar ikkáh her er okkurt teknisktundarligt akkurát í løtunija vit verða noydd at bíða eitt lít sindur tað erokkurttekniskt sumspælir oknað ein puss í løtuni ja eg fari at biðja framsøgufólkini royna aftur at trýsta á tað sær út sum at tað fer at rigga núja í hesum umfarinum verður tað ja tað verður so ingilin dittursen strøvn sum fær orðið fyrst og tað er rósa samveilsan fyri sambandsflokkin sum við um orðið sigur eg stempar fyri tjóðveldið biljus dittursen fyri miðflokkin rutt vang fyri framsókn og ingilin strøvn fær orðið fyrst gerst væl
ja viti viðgera hetta uppskotið frá tjóðveldið eitt uppskot til samtyktar um at tryggja nøktandi vælferðartatnaster í framtíðini og sjálvt uppskotið til samtyktar arbeiðssetningurin han ljóðar soleiðis at løgtingið heytrar á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um eina heildarætlan sum lýsir neyðug tiltøk á útbúgvingarøkinum í mun til arbeiðsumstøður og arbeiðstíð til tess at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini ja vit vita við teimum frágreiðinginum sum búskaparráðið kom við í vár at vit fara at hava ein stóran tørv á fólki starvsfólki innan vælferðarøki framyvir men vit vita eisini longu nú og merkja tað sikkurt so gott sum øll at hetta starvsfólkatráti tað er longu her vit mangla longu starvsfólk vit vita at okkara eldru tey bíða eftir plássum á eldrar og røktarøkunum at pláss eru roynt faktiskt til staðar fysiskt men starvsfólkini mangla og tí kunnu heimini ikki taka fleiri inn vit hava eisini hoyrt úti alment í miðlunum frá heiminum á grøna nesi vestmanna at at tey ikki fáa tikið fleiri inn orsakað av manglandi starvsfólki og eisini á røktarøkinum í klaksvík somuleiðis so so vísti forkvinnan í felagnum føroyski sjúkrarøktarfrøðingar eisini á at starvsfólk tey rýma av eldraøkinum tí at starvsstarvsumstøðurnar eru so vánaligar á dagstovunaøkinum so hoyra vit tíðina um at barnagarðar teir mugu steingja tíðliga á degnum tí atstarvsfólk mangla normeringin er í summum økjum alt ov lág og starvsfólkini renna for skjótt og børnini tey eru tey sum í síðsta enda eru tey sum tað gongur út yvir í fleiri ár so hava vit snakkað um hetta her um umum manglandi og ikki nøktandi umstøður oghóast tað so fara vit jú til arbeiðis hvønn dag og hava tíverri enn ikki megna at gjørt nakað nóg munagott á økinum vit vita eisini at at fólk sum arbeiða í trýskiftisvaktum innan fyri heilsu og røktarøki tað ber noksatt ikki ttil hjá teimum at yvirhalda lógir og sáttmálar viðvíkjandi hvílutíð viss mann arbeiðir er fulla tíð og av tí sama ogeisini av øðrum orsøkum so arbeiðir ein stórur meiriluti niðursetta tíð hóast starvsfólkatrotið tað er stórt tjóðveldið vísir á í hesum uppskotunum í teimum almennu viðmerkingunum at mann vil hava útbúgvið fleiri sjúkrarøktarfrøðingar námsfrøðingar heilsuhjálparar og heilsurøktarar tað taka vit undir við samstundis sum tað eisini er so heilt ótrúliga týdm at halda fólki til tí tað sum vit síggja nú tað er at fólk tey flýggja av arbeiðsplássinum tí umstøðurnar eru forvánaligar og har mugu vit nemliga eisini tosa um burðardygd kanska ikki ta burðardygdina sum eg eri von at tosa um men ta burðardygdina sum snýr seg um at halda fólki til og skapa arbeiðspláss sum eru gevandi bæði fyri tey sum skulu brúka stovnarnar og eisini tey sum starvast innan fyri økini vit mugu syrgja fyri at tey fólkini sum vit koyra ígjøgnum útbúgvingarsystemið altso vit seta pengar av til útbúgvingarsystemið at fáa at fáa útbúgvið fleiri men mugu syrgja fyri at tey fólkini sum verða útbúgvin innan fyri hesi økini at tey roynt faktiskt verða hildin til á arbeiðsmarknaðinum at brúka ta útbúgvingina sum tey hava fingið eg prátaði við eini ein dugnaligan og nærlagdan ungan námsfrøðing sum gavst at arbeiða á einum dagstovni og forheldur at arbeiða við reingerð tí at hon ikki føldi at hon fekk brúkt sína útbúgving á tí dagstovnunum sum hon arbeiddi á tí at arbeiði tað var eitt øgiliga stórt trýst og fyri tað mesta so gekk tað út upp á at sløkkja eldar heldur enn at skapa eina ein væl skipandi og mennandi gerandisdag fyri í hesum førunum okkarasmæstu borgara og tey fólkini við teimum útbúgvingunum og við teimum eksperitisunum tey mugu vit ikki missa men halda til samstundis sum vit eisini mugu syrgja fyri at vit seta somu treytir til tey sum koma inn í hesar har útbúgvingarnar so fráfallið ikki er ikki verður forstórt altso tað vil siga at mann setir øgiliga stórar flokkar men atat tað so er eitt stórt fráfall

hetta er eitt hetta er eitt uppskot sum sum ersum er umfatandi sjálvandi tí at tað er mann heytir á gera eina heildarætlan sum eisini haldi er týdningarmikið og neyðugt her eisini eitt fylgiskjal sum sum vísir á fíggjarliga rásarúmið hjá lágløntum vit vita at at kostnaðarstøðin í føroyum í dag tað er høgt og krøvini tey eru høg til tær einstaku familjurnar til allar okkara borgarar tað fylgist skjalið sum liggur við tað vísir at miðallønum í føroyum við tølum frá agstovuni hágstovuni at miðallønin er beint undir tveyogtretivu túsund krónur um mánan teir seinastu tólv mánaðirnar og tær allarflestu feløgini sum mann hevur tikið við í greiningina liggja fyri tað mesta undir einari miðalløn og tey feløgini tað eru felagið føroyski sjúkrarøktarfrøðingar føroya pedagogfelag havnararbeiðskvinnufelag heilsurøktarafelagi og heilsuhjálparafelag føroya og vit vita jú eisini at tey flestu av teimum sum størva innan fyri fyri sstarvast innan fyrihesi feløgini tey arbeiða niðursetta tíð h í nógvum førum so verða vsett sum partíðarstørv og so er tað eisini tað at tað ber snøkt sagt ikki til at yvirhalda reglur um hvíld og aðrar ásetingar visti mann skal arbeiða fulla tíð

og tó so síggja vit eisini atnøkur rættiliga álvarsom ting í hesari greiningini tá ið mann fær tað sett upp soleiðis svart upp á hvítt í íí tølum við tveimum strikum undir vit síggja at tey við lægstu lølønunum í øllum hesum fakfeløgunum tey liggja undir miðallønini eisini sjálvt um tey arbeiða fullan brøk limirnir í havnararbeiðskvinnufelag og heilsuhjálparfelagnum tey hava ongan møguleika fyri nakrantíð sínari arbeiðsløn lívi at at røkka miðallønini og sum støðan er í dag so er tað trupult hjá fólki at fáa ráð til tað mest grundleggjandi í lívinum mat ír munnin eitt trygt og varandi heim og klæðir upp á kroppin eg veit væl at løn tað er ein samráðingarspurningur men tá tað ikki ber til at samráða seg til eina løn sum mann fær liva fyri oman sum ein persónur við einum púra vanligum starvi liggur á markinum til fátækrarvága so mugu vit sum politisk skipan fyri at halda okkum til tað í javnaðarflokkinum so halda vit sjálvandi at tað er neyðugt og týdningarmikið og skilagott at gera eina yvirskipaða lýsing og eina heildar ætlan men vit halda samstundis eisini at tað er neyðugt at gera nakað beinanvegin við teir trupulleikarnar sum vit vita eru átrokandi og sum vit kunnu loysa nú vit hava sjálvi havt nøkur uppskot í gjár í gjár høvdu vit eitt uppskot um styttri arbeiðsviku nakað sum gagnað familjulívinum lívinum hjá tí einstaka og arbeiðsplássinum og eitt uppskot um miðnimungsnormeringar á dagstovnaøkinum og eina nýggja almenna lønartalvu har vit lyfta tey lægsløntu størvini eg haldi saktans at samstundis sum at mann ger eina meira yvirskipaða greining at mann eisini kann fara inn har sum mann veit at trupulleikar eru og fáa loyst teir trupulleikarnar við ítøkiligum uppskotum tí vit vita at øll hesi tingini tey taka tíð at stytta arbeiðsvikuna ttekur tíð at seta fleiri útbúgvingar ástovn tað tekur eisini tíð at at gera eina nýggja almenna lønartalvu tað tekur eisini tíð so eg haldi at vit kunnu arbeiða við báðum

eg skilji samstundis eisini væl at mann ynskir at áseta eina láglønari pulju fyri at lyfta tey lægsløntu størvini men har halda vit í javnaðarflokkinum at tað er neyðugt at raðfesta hesi lønarlyttini og seta simpulten teir pengarnar av sum eru neyðugur tí at í í øllum førunum so er tað nakað sum tekur tíð at loysa og vit hava brúk fyri bæði at fyrihalda okkum til ta stóru myndina til heildarætlanina samstundis sum vit eisini taka nøkur tøk í tí smáa og byrja at fara undir tað arbeiðið sum vit vita at vit skulu eitt nú við at stytta arbeiðsvikuna og fáa lytt hesar her láglønarbólkarnar takk fyri harra formað
a tíðin hjá mær er farin ja takk so eru tað viðmerkingar jóhannes joansar feski har
takkvy hara formaður ja yngilin digisen stremm lýsir hvussu vit taka undir við hesum her hetta sera týdningarmikil átøk sum var koma fram her í hesum uppskotunum og tey liggja øll fyri framman vit mangla fólk á gólvinum ø men spurningurin bara hvussu vit fáa løgtingið at raðfesta átøkini tí tey sterkja siga ið vælskeið í fleiri ár kundi mann kanska hugsað sær um mann fekk onkrar vælferðar semjur sum stekkjaseg yvir nógv ár fram í tíðina har mann raðfestir at seta pengar á av til øll hesi økinitakk fyri
ja so er tað ingilin strømderzon
eg haldi sjálvandi at tað hevur týdning at vit gera eina heildarætlan og hyggja longri fram í tíðina sum jóans joensen eisini vísir á at tað er neyðugt at gera samstundis sum vit eisini fara í holt við tær konkretu uppgávurnar sum vit kunnu fara í holt við her og nú til dømis tað at stytta arbeiðsvikuna og til dømis tað at at lyfta hesar stór lánar stórvinum takk fyri framman
ja og so er tað sirið steðin var eg gerað
takk fyri harra formaður og eisini takk til ingilíin diestrøm sum eg haldi er positiva yvir fyri uppskotinum okur hava stórar avbjóðingar at fáa nokk av fólki og tað er eisini het her afturvendandi við tað at tey sum taka sær av fólki er millum tey legst løntu og liva í nøkrum førum bæði undir fátær
markinum og eisini ein sovornar støðu at tað ikki kunna seta búgv og tað haldi eg er eitt álvarsmál í sær sjálvum og tað er púra rætt at mann eisini kann gera okkurt beinanveg og til dømis tað at mann vil fara at at útbúgva fleiri sjúkrarøktafrøðingar tað er so eitt stig sum kannmann siga eg tiki kann yngilen destrøm siga eitt sindur um hvat annað kann mann gera beinanvegin altso eg hevði eisini hildið til dømis hetta her við at útbúgva fleiri námsfrøðingar átti ikki a hat lisið so langt vekst so tað eru nøkur ting mann kann gera samstundis sum mann eisini arbeiðir við heildini so mann kann gera bæði tingini í senn takk fyrigilinstrøm
ger so vælja øsiristenbergvísir á at tað eru nøkur ting sum man kann gera her og nú dissum vit eisini skulu hava hesa heildarætlanina sum tjóðveldið eftirspyr tað at vit nú fara at taka fleiri sjúkrarøktarfrøðingar inn tað er gott og tað haldi eg saktans eisini at mann at mann kann gera eisini viðnámsfrøðingunum men har er tað ótrúliga ótrúliga týdningarmikið at vit so eisini hugsa um at vit fara í holt við tað arbeiðið sum er at halda hesini fólkunum til á arbeiðsmarknaðinum so tey fáa arbeitt innan fyri tað økið sum tey eru útbúgving innanfyri tí at sum nú er so so so er tað ótrúliga ringt at at halda fólki til og eisini at fáa tey kanska at arbeiða at arbeiða nærrinærri fullari tíð tí at arbeiðið er so tungt so vit skulu samstundis sum vit økja um útbúgvingartalið so mugu vit eisini syrgja fyri at tey koma út á ein einm arbeiðsmarknað har sum tey fáa brúkt sína útbúgving til fulnar takk fyri harra formaður

vælmálið sum er til viðgerðar tað er uppskot til samtyktar um at ein heildarætlan skal gerast sum a tryggja nøktandi vælfarðartænastu í framtíðini og tað er løgtingið sum heitir á landsstýrium at leggja fyri løgtingið m frágainndium heildarættan ið lýsir neyðug tiltøk á útbúgvingarøkinum í mun til arbeiðsumstøður og arbeiðstíð til tess at tryggja nøktandi vælferðartænastu í kemur í trivnaðarnevndina og uppgávan hjá trivnaðarnevndini er at viðgera almanna og heilsumál tá mann so hyggur eftir í hesunm her breiða høpunum hvat ið talan er um so er tað so er tað eini eitt mál sum hoyrir heima ella málið hoyrir heima bæði í almannamálum undir vælferðartænastum tað hoyrir undir heilsumálum sum eisini fer undir vælferðartænastum tað oyr undir arbeiðsmarknaðarmálum sum hevur arbeiðsviðurskiftini og tað kemur eisini undir mentamál sum hevur við útbúgvingar at gera men sum sagt so er tað málið sum fer í tað er koyrt í trivnaðarnevndina og eg vil so tí halda meg til ta uppgávurnar sum trivnaðarnevndin hevur sum evur innan fyri almenna g heilsu tá ið tað er sagt so er eingin ivi í at tá er tað neyðugt at tryggja fakfólk kunsum kunnu varðveita tær tænasturnar sumskulu veitast á økjunum og tá ið mann hugsar um hvør er tann kanska ein av teimum størstu aktørunum sum veitir tænastur so er tað kommunurnar tá tað kemur til barnaansingarøkið ella barna menninkalla tað í dag og tá mann kemur til eldraøki so er tað kommunurnar sum hava ábyrgdin av teimum økjunum og nú er eingin landsstýrismaður sum er her beint so vita ikki akkurát hvønn vit skulu spyrja vit kundu havt spurt tæir allar sum eg ramsaði upp men tað hevur verið gjørt einein kanning eftir hvønn tørv ella hvønn hvørr tørvur er á starvsfólkum í framtíðini og tað er ein kanning sum ikki sæ kanska so pen út tí ati mann kann siga at fyri fimm árum síðan so vistu vit at um fimm ár so verður stórur tørvur á arbeiðsmegi og nú eru tey imm áruni komin og vit standa mitt í trupulleikanum uttan tað at mann kanska hevur í nóg stóran mun loftinum tey seinastu árini tað sá út sum mann hevur pá einlanna máta skumpað kavabóltin framman fyri seg og nú stendur mann her við avbjóðinginum at í nærmastframt og er ikki

kunnu kanska vera fleiri orsøkir til tað tað kann vera sum ingilin strøm kemur inn á at tað eru kanska lønarviðurskiftini sum eru ikki eru nøktandi tað kanska arbeiðsviðurskiftin um ikki eru nøktandi men eg vil siga tað ið tá tað kemur til barnamenningarøkið og tær tænasturnar sum skulu veitast innanfyri heilsu og almanna øki so er tað øgiliga umráðandi at hava tær røttu kaldigatiónirnar ta hvørfakligu tilboðini til tann borgarin sum talan er um eg veit at kommunurnar hvørum sær arbeiða og saman við kommunufelagnum arbeiða við at nágreina innan fyri barnaansvingarøki hvussu normeringarnir síggja út og hvussu mann skaln seta inn tað sama er eisini galdandi tá tað kemur til eldraøkið har verður eisini nágreinað hvat er tað sum mann ger fyri at tryggja at mann hevur vælkvafiseraði faklig størv framyvir og eisini tað hvussu mann kannútbúgva tey fólkini sum ikki hava eina útbúgving í dag við eina kanska einari heilsurøktaraútbúgving ella heilsuhjálparútbúgving so at mann kann fáa meira fakligeit inn til tey sum eru ófaklærd alt gott um tey starvsfólkini sum eru ung sum koma út frá miðnámsskúlanum og inn á hesi ymisku økini arbeiða tey gera eitt megnararbeiði men teirra fakligheit hon er ikki til staðar tá ið tað kemur til at lofta teimum avbjóðingum sum eru hjá teimum ymisku borgarunum óansæð hvørjum økist er tá tað er so sagt so er einki ivi í at tey sum arbeið innanfið heilsuøki tæ er tað serliga enafið hils verki har er tað altíð útbúgvingfólk sum arbeiða men tá tað kemur til eldraøki og barna menningarøki so eru tað oftani ófaklagt fólk sum eru til arbeiðis tey gera eitt fantastiskt arbeiði men tær avbjóðingar sum vit hava í samfelagnum í á økinum har er har krevur at mann skal duga at arbeiða professionelt og fakligt ø nú kom ingilingilím strøm øgiliga nógv inn á tað tað sum hevur við arbeiðsmarknaðir at gera og tað haldi eg ikki at eg fari inní tí atsum sagt haldi eg tað er meira at hoyrir til kanska ein ðrar nevnd ein annan landsstýrismann enn hvat ið hoyrir undir okkara nevnd sum eg trivnaðarnevndin men tað ereingin ivi í tí attrivnaðarnevndin hon vil viðgera málið í alvorða alvorði og taka tær innkallingar sum skulu til fyri at vit eisini sjálvur kunna fáa eina fatan av hvussu øki sær út og kanska eru betri ílatin til at taka støðu til hvat vit vilja gera og hvat hvussu hetta málið verður kemur út aftur í nevndini so at tað er enki ivaðist í at vit síggja longur tað at landstýrismaðurin í í mentamálnum hann hevur longu sett fleiri útbúgvingar á stovn tað verður meira sjúkrarøktarføroyingar tiknar inn og eisini heilsurøktarar og at tann sum mann eisini hevur nevnt í her á løgtingi at tað verður nágreinað meira hvat e ta fyri útbúgving mann skal hava innan fyri námsfrøðina til tey sum arbeiða innan fyri barnamenningarøki soleiðis at tey eru meira skúla eg upp til at taka sær akkurát á teimum uppgávum sum eru nokk so spesialiseraðir innan fyri barnaøkið so mítt íkast skal vera til at eg skal taka væl ímóti hesum uppskotunum og tað skal fáa eina góða viðgerð í trivnaðarnendini takk fyri
sirið stevnberg fær eina viðmerking
formaður ja tað er eingin ivi um at starvsfólkartrotið í dag er so mikið stórt at okur hava sett í miðlunum at tað ber ikki til at hava umlætting í nøkrum førum og at mann kann ikki fáa teirri stuðlar sum mann ellars hevur fingið játta til svar uppá tað her inni og tað er eisini dømur um at børn mugu fara heim áðrenn tíðina í dagstovnaøkinum tí mann ikki hevur nokk av starvsfólkum og eg eri búra samd við ross og samson um at tað er at útbúgving hevur týdning tí at tað eru so nógvir samansettir problematikkir sum starvsfólk eisini koma út fyri og í hesum uppskotinum liggur eisini tað at mann eisini hyggur eftir tí bólkinum sum er ófaglærdur sum í nøkrum førum eisini kann uppskúlast og fáa altso gjørt tað so at tey kunna fáa altso betri treytir til at fáa eina útbúgving til at fáa nøkur skeið og uppskúlingarskeið í samband við teir skúlar sum okur hava so so hetta skal ikki síggjast sum tað at mann ikki eisini vil hjálpa teimum sum sum eru ófaglaðir tí tað hava eisini eina týdning men men at tú kanst síggjast sum tað at
rósa samuoelsen
ja takk fyri tað takk fyri teir teir formaður tað er púra samd við sigur steinberg og tá ið mann er noydd til at niðurleggja røktararnarpláss so gevur tað bara eitt stórur trýst á útihøki og fáa fólk ikki stuðul tað sum tað hava rætt til so kemur tað at blasta familjuna og vera børnini koyrdar heim fyrr enn tá ið foreldrini liðugu til arbeiðis so er tað eisini ein kempi avgjóð av avbjóðing hjá foreldrunum so at samanumtikið er flyturmann verða kann mann siga flytur mann trupulleikan frá einum stað til eitt annað so at tað er ómetaliga neyðugt at taka hondumessu heri avbjóðingar sum eru og geva teimum ja tað høgu raðfestin sum tey uppburð
ræigun samuelsen ger so væl
ja takk fyri tær formaður tá ið vit nú mangla bæði starvsfólk og mann kanska eisini hevur tørv á fakligheit so er sjálvandi eitt amboð at seta fleiri útbúgvingar á stovn ella ella hava fleiri útbúgvingar pláss men rósa saman sær nevndi at her við at tað er nógv ófaglard innan fyri bæði barnøki og eldraøki og tey fólkini hava kanska eina rúgvu av praktiskum royndum ígjøgnum nógv ár innan fyri tey økini so har kundi mann gjørt tað eitt sindur lættari enn at skula taka eina fulla útbúgving at mann kanska setti tær við førleikametingini at sum eg havi skilt tað so kann mann ikki í dag førleikameta tað sum eitur skilsett altso praktiskar royndir hvussu nógv tú so manglar í eina hægri útbúgving tí at mann er tí at kunngerðin og mann kanska ikki hevur fíggjarorku til tað men tað kundi eisini verið ein máti at fingið litt fakligheitina og styrkt virðingina hjá teimum sum eru ófaglærd
sjáldsa
samuelsen takkfya formaður jag eri púra samd og tey starvsfólkini sum ikki hava eina útbúgving men praktiskar royndir í eina messiga í fleiri ár tey skulu ikki undirmetast avgjørt ikki undirmetast og á tey hava kanska brúk fyri at fáa eitt sindur a trk nei ella tioretiskariútbúgving einløgus lags um skuldi verið lætt atsett sett í verk men tað sum eg tosa meira út frá tað er tað er at tey sum eru totalt óroynd sum koma inn á arbeiðsplássið tey hava ein avbjóðing við at bleiva sett inn í tey størvuni sum tey skulu røkja men tað liggur eisini øgiliga stór ábyrgd av teimum sum eru frammanundan til arbeiðis at læra tey upp so at tað blívur eitt øgiliga stórt trýsst hjá teimum sum eru til arbeiðis bæði faklært og ófaklært sum hava veri í nógv ár menmen vit hava brúk fyri øllum tað er tað er eingin diskusión í tað
ja so er tað edva jacobsen
takk fyri hara formaður nú trýsti eg á tað var nakk tað sama sum eykun samelsen kom inn á sum eg hugsaði at nevna hetta her við førleikameting og og tað at tað er ótrúliga nógv sum sum eru fantastisku man sigur arbeiðarar innan fyri hetta her økið og mann sær bara at deilingin er nú at tað er ein triðingur sum eg faklærd nn innan fyri barnaøkið og og tveir triðingar eru eru hjálparfólk og ja og gera ov nógv at gera vegna arbeiði veri har kanska uppi í nógv ár tíggju hur longu og hava ótrúliga nógvar praktiskar royndir ma man siga men tað er viktigt at mannmann sær tey fólkini eisini og letur tey fáa nakrar nakrar tioretiskar royndir sum sum og og kanska fáa mann sigur fáa ta viðurkenning sum tey hava uppborið og kunnu kanska kunna vera har kanska heldur fleiri enn í dag og og fáa kanska nógv av teimum skuldu søkja háltar millum háltar millum háltar millum
íhals
jasamuelsen takfvyri ha formaður ja eg eri samd at tað er ikki rætt at at fólk sum hava arbeitt í nógv ár innanfyri til dømis barnalantsøki ella eldraøki at tey skulu vera ótrygg í starvinum ogat tað skal søkjast eftir starvi hálvaghvjørt ár við undan tað kann mann so søkja n eina ferð um árið men men e man sat minnast til tað at tey hava øgiliga nógvar góðar royndir og tey hava eisini havtfakfólk síðuna av sær sum eisini hava skúla tey upp so at tað máttu vera ein smidlig skipan sum kundi loftlofta teimum tí at vit kun ikki vera tey fei uttan takk fyri
ja síðani er tað annika olsen sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar um at gera eina heildarætlan ella lata gera eina frágreiðing ið lýsir neyðug tiltøk á útbúgvingarøkinum í mun til arbeiðsumstøður og arbeiðstíð til tess at tryggja heilsutænastur og vælferðartænastur í framtíðini heta eitt uppskot frá tjóðveldi og í gjár høvdu vikur eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um at stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar so heta eru tvey uppskot sum onkursvegna hava til endamáls at betra um viðurskiftini kanska serliga á vælfarðarøkinum hjá okkum og arbeiðsumstøðurnar hjá teimum sum starvast á teimum í teimum økjunum okur vita at okkara vinnulív er ikki kappingarført um trot er á arbeiðsmegi okur vita at okkara samfelag ikki kann fungera um okur ikki fáa okkara gomlu passaðu og plagaði okur vita at um okra børn ikki kunna fáa ansing so fáa fólk ikki farið til arbeiðis sambært búskaparráðnum koma tað at mangla sjey hundrað starvsfólk í á vælferðarøkinum ta vil siga á heilsu og dagstovna økinum og eldraøkinum tey komandi tíggju árini hetta samstundis sum ein arbeiðshópur sum hesum gerst alsamt eldri og eldri og ikki nóg nógv ung verða sett við og hetta sigur seg sjálvt at hetta kemur at brenna á í framtíðini her krevur politisk hannling og ikki tí eg skal fílast á andstøðuna at hon leggur hesi uppskotini fram men tað er ikki nokk at okur bara fáa uppskotið frá andstøðuni sum veikpar ljósá hesi viðurskiftini tí her krevur handling úr øllum flokkum andstøðu sum samgongu og her krevur eitt felags stev vist oku skulda koma burturúr hesi starvsfólkakreppu um tað var nakað sum helst skil í so settu formennini seg í flokkunum seg saman og funnið eina semju um hvussu okur kunna loysa hesa risa stóru uppgávu fyri føroyska samfelagið men tíverri og atð er ikki ein atfinning móti hesum uppskotinum ella tí sum var í gjár men tíverri so upplivið okur bara eina kapprenning um hvør skal hava arina fyri at loysa hesar avbjóðingarnar og tað er bara ein staðfesting av at soleiðis virka tað politiska systemið og tað er bara ikki í lagi eitt veit eg at megna okur ikki at loysa hesa uppgávuna í felag so verður tað føroyska samfelagið taparanum og tað er væl okra fremsta mál at standa saman um tær stóru avbjóðingarnar sum hesar og summi hetta uppskotið sum rætt sigur meg dámar fanskt gott hetta uppskotið hjá tjóðveldi tí tú fyri eifsil tekur heildina við okur hava sæð øgiliga nógvar sigulerar nú sigulera uppskot um um hvat mann skal gera eg sakni sjálv eina eina heildarætlan fyri hvussu mann kann bøta um viðurskiftini so upp á tann mátan haldi hetta uppskotið er eitt øgiliga skilagott uppskot tí mann fær allir tættirnar við og hetta er ein bygnaðarligur trupulleiki sum krevur handling bæði á útbúgvingarøkinum á fíggjarøkinum viðvíkjandi lønarspurninginum og sjálvandi eisini eitt arbeiðsmarknaðarmál tykur tosa um arbeiðsumhvørvið so tí krevjað hesar avbjóðingarnar absolutt eina heildarloysn á útbúgvingarøkinum er spurningurin hvussu kunnu kur rekrotera fleiri heilsuhjálparar heilsurøktarar sjúkrasessar og pedagogar eg havi fleiri ferð verið forsprákari fyri at okur eiga at fáa eina breyt afturat á miðnámi okur hava eina handilsbreyt okur hava eina tekniska breyt okur hava eina hugbreyt okur hava eina náttúruvísindabreyt hví hava okur ikki eina breyt sum hevur fokus á heilsu og trivnað tað vildi verið so upplagt tí t tá tú sangar tey ungu tí tá tú fer læknir í tey ungu at hetta her er ein veður at fara ynski man so at fara eitt stig víðari sett nú vistmú mann tekur eina útbúgving sum heilsuhjálpari ella røktari at mann fekk víðari eftir sjúkrasystir og kanska tekur enda stig og v vilja gerast lækni so hevur tú longu grundútbúgvingina beinanvegin og tað tað sakni eg at mann tekur eitt ordiligt kjak um okkara útbúgvingarskipan hvussu kunnu kur rekrotera fleiri yngri fleiri yngri fólk sum átaka sær hesar uppgávurnar tí okurt síggja tað at at hesin starvsfólkahópurin til dømis á á eldraøkunum her her í havnini v slikl taka heilsuhjálparanar eina ferð afturat helvtin av teimum eru ófaklærd og meir enn helvingur av teimum eru við at náa pensjónsaldur so hetta sigur seg sjálvt at hetta hetta heldur ikki til í longdini øso er spurningurn um um hvussu kunnu kur bøta um viðurskiftini hjá teimum sum kanska ikki eru so ung men sum kanska eru eru komintil árs men kanska ynski at taka sær eina útbúgving til dømis sum heilsuhjálparar eta røktari har havi eg eisini verið forsprákari fyri at mann eigur at fáa løn undir útbúgving tí at nógv av teimum sum fara til suðuroyar at at taka sær eina útbúgving hava dupult húsarhald og tí hugsi eg at mann kundi saktast bøtt um tað við at geva teimum løn undir útbúgving men at tey kanska eru staðsetttil dømis lat okum siga her í havnini her er ringast statt faktisk í havnini tí at okur hava lutfalsliga fá útlærd tá ið tað kemur til heilsuhjálparar at mann kundi sagt ókey tú fær hesa útbúgvingina men tú er staðsettur økinum her í havnini og so kanst tú tá ið túer liðugur flyta ímillum teir æ tær etlisheimini røktarheiminin her í havnini kanska inntil tvey ár mann ger eina kontrakt soleiðis at mann beheldur arbeiðsmeguna á økinum aftaná at tey hava fingið løn undir útbúgving tað sær mann eisini aðrastaðnis at mann at mann ger tílíkar kontraktir

so ein spurningurn um um um lønina tað er jú eisini ein partur av av hesum uppskotnum til samtyktar eg var inni á teg í gjár at lønarreformurin frá nítjan hundrað og níggjuogtrýss har ið mann plaseraði kvinnurnar á hesum feltunum allarnæðasta í lønarhagrakiðnum tí mann metti ikki atat kvinnurnar vóru forsyrgjarar og tí tívar tað bara ein spurningur um at geva tær eitt sindur av av lummapengum fyri tað arbeiðið tey tað gjørdi maðurin var forsyrgjari og tí kundi hon fáa onkra onkra lítla samsýning fyri tað arbeiðið hon hon gjørdi egentiliga eru okur ongantíð komin burturfrá hesum ójavnanum enn og eg veit gott at eg jóðið sum ein fakfelagsforkvinna ella javnaðarkvinna fyri tansara skyld men sannleikin er tann at okur á borgarliga vongjunum síggja eisini sanniligani hetta heldur ikki til í longdini hetta gongur heilt einfalt ikki at halda kvinnuni í einum fátæktamarki tí hvussu skal ein heilsuhjálpari sum er vorðin støk yvirhøvur kunna yvirliva fyri sína løn hvussu kann hon yvirliva fyri sína løn lat okkum siga at hennara endaløn er áleið fimmogtjúgu túsund eg minnist ikki akkurát hvat endaløn var hjá hjá eittnúm heilsuhjálparunum hvussu skal hon kunna liva fyri tað visti hon ikki ein gang kann orsakað av av teimumtrýpartsvaktunum ella trý skiftisvaknum hvussu kann hon yvirhol yvirhøvur koma upp á fulla tíð hon kann ongantíð í lívinum koma upp á fulla tíð og er ho so støka afturat hvussu skaln hon fáa ágerandisdagin hjá sær at hanga saman ongan livandi kjans ongan livandikjans

havi eisini í longri tíð verið forsprákaðir fyri at okur eiga at tora at taka kjakið um at stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar so er sjeyogtretivu orsaka so spurningurin er um mann torir at byrja við umsorganafaklinu ella mann verðir noyddur til at taka allar allar bólkar við í í einum fyri ikki at atfornerma nakran men eg haldi at mann kundi gott gjørt nakrar royndarætlanir akkurát sum hann gjørdi í í íslandi í tvey túsund og fimtan tvey túsund og nítjan hann mann royndat koyrdi tað at stytta arbeiðsvikuna niður í fýra dagar við megastórari súze

okur kunnu blíva við at byggja ellisa røktar heim men hvann nyta tað tá tá ð okur ikki hava nøkur starvsfólk at seta í starv at røkta teimum gomlu our kunnu eisini blíva við at byggja nýggjan barnagarðar men kann nytta tað tá ið okur ikki hava nøkur fólk til at takastær av okkara børnunm okur kunnu eisini veita nýggj tilboð á almannaverkinum men kan nytta tað tá ið greing starvsfólk hava til at takas tsær av okkara borgarum við serligum avbjóðingum okur mugu standa saman um hesi málini og nú hava okur so tvey andstøðuuppskot eitt í gjár við við styttri arbeiðsviku og eitt frá tjóðveldi í dag fína uppskot stekki tað men var nakað skil í so hevði andstøðan um hon veruliga ynskti hetta málið ígjøgnum fingið tað ígjøgnum tikið samband við samgonguleiðararnir um at taka hetta stórmálið upp og fáa semju í dag og var tað nakað skil í samgonguni so tók hon tað eisini upp við andstøðuna til at loysa hetta málið tað gongur báðan vegir tað gongur báðan vegir slett ikki nøkur atfinning av av av hesum uppskotinum tí at sjálvandi má ein andstøða varpa ljós á tey tingini sum tey meta eru viktig og allar rós og aðru fyri tað eg havi hugsað manglan um hett her við eitt samgonguskjal sjálvandi má ein samgonga binda seg saman ið einum samgonguskjali men mann eigur eisini at tora at taka eitt eitt annaðssamgonguskjal har mann tosar um tey yvirskipaðu bygdnarligu avbjóðingarnar kanska taka andstøðuna við í barráð beinanvegin og gera eitt forlík tvørtur um samgongu í andstøðu beinanvegin tá ið ið samgonguskeiðið byrjar soleiðis at mann kann fáa loyst tey stóru málini í felag og hetta er eftir
tykki ein av teimum allar allar størstu málunum at eiga at fáa loyst takk fyri har fár mær ja so fær eyðgunn samuelsen eina viðmerking
fyri harra formaður ja tað er rætt sum annika olsen sigur at tað krevur handling frá øllum flokkum og øll burdu sett seg saman og sovíðari men so sigur hon at tað ein kapprenning sum er nú um ærina at fáa ærina og at andstøðan nú leggur nógv uppskot fram men er sannleikin ikki tann at tað hendir absolutt einki frá samgonguni tað verður hvørki varpað ljós á eig heldur tiki stig til at gera nakað tað má vera og tað er ikki meint sum nakað negativt men tað er bara ein konstatering tað má vera tey sum hava maktina at gera nakað sum mugu taka intiativ vissu andstøðan skal renna og royna at toga samgonguna tað gera vit óbeinleiðis við at leggja øll hesi uppskotini fram so sjálvandi so kanska mann færdragið onkran við men men altso intiativini mugu koma frá teimum sum hava makna tila at gera nakað við tað
onni golesen
harra formaður eg haldi eykun samelsen misskilti meg eitt lítið sindur eg fíltist ikki á akkurát hetta uppskotið men eg fíltust á ein kultur í hesum húsinum í løgtinginum har ið hetta her er afturvendandi í undanfarni samgongu tá hevði tann núsitandi andstøðan eisini møguleikan og soleiðis kunnu okur blíva við so t vebara egentliga ein staðfesting av hvat hvathvat okur eru upp ímóti so egentliga er er eingin betri enn nakar annar eftir mínum tykki eg eg eg dugi bara at síggja tað at okur verða noydd til at arbeiði øðrvísi við to skula loysa hesa uppgávuna og sjálvandi skal ein andstøða leggja eitt uppskot fram sum hetta hetta er hetta er eitt fínt uppskot hetta eit fínt uppskot tað vur einki virið uppskotið at gera eg eg hugsi bara at oftast enda hesum málini bara úti altso í einari síðulinju tí at mann ikki vil taka undir við tí tí tað er úr andstøðuni og tí má mann tosa saman um tey stóru teir stóru spurningarnar og ter stóru avbjóðingarnar og tað er tað sum eg gentiliga vil poentera við við mínari røðu tí hetta er ein risastór uppgávu hon er sera týdningarmikil at fáa loyst

takk fyri harra formaður ja tað eru okurt sum eru her sum eru vald og bara okur sum kunna broyta mentanina í hesum húsinum og tað kundu okur begint við við at tikið undir við hesum her ø uppskotinum tí hetta er ein avbjóðing sum allir flokkar síggja og sum allir borgarar eisini síggja so tað haldi eg eisini okur hava eina skyldu til eg haldi okur mugu standa saman um hesa avbjóðingina tí visi okur ikki megna at loysa avbjóðingina á vælferðarøkinum so so eru øll okkara vælferð í váða okur noyðast at bøta um starvsfólk áumstøðurnar tí at tað er tað sum í grundarlagi eisini undir okra arbeiðsmarknaða altso vissu fólk ikki fáa børnini ansaði og vistu ellisheimini noyðast at lukka og og tænasturnar verða skerdar tú ikki fært stuðlar og tú ikki fer havt bústaðurnar opið hjá almannaverkinum so sleppa fólk ikkitil arbeiðis og so so so hava okur heldur ikki loyst okra uppgávu sum sita her inni so eg haldi at heldur hvussuer okra boð og okra útretta hond til at fáa hetta málið sett á skrá tí tíverri hevur tað ikki verið nakað intiativ til at fáa gjørt nakað við akkurát hetta
takk fyri
nicaolsen ja takk fyri harra formaður net er púra rætt sigur stenberg og eg skal hvørf at gera mítt til fyri at okur kunna royna at fáa hetta her máliðsamtykt tí eg dugi ikki at síggja at tað fer nakað av samgonguni at mann tekur undirvið einum uppskoti til samtyktar har mann roynir at lýsa hesa avbjóðingarnar tað dugir eg ikki at síggja er er ein trupulleiki altso onkur má onkursvegna leggja leggja seg flatan og og fáa fáa loyst hesar uppgávurnar í felag tí eg trúgvi ikki upp á at okur koma hesum urningingum spurningurum til lívs vist okur ikki gera eina semju tvørtur um andstøðu og samgongu og um um okur taka undir við einum uppskoti frá andstøðuni sum sum hesum her eitt eitt eitt uppskot har mann skal lýsa hesi viðurskiftini at gera eina frágreiðing her dugir ikki at síggja at tað skalskal oyðileggja nakað ella nakað fyri meira ærina av av nøkrum øðrum tann sum fer ærina av at at okur fáa loyst hesa avbjóðingarnar tað er føroyska fólkið tað er tey sum arbeiða innan fyri hesi her økini heilsuøki eldraøki og dagstovnaøki tað er tey sum verða vinnarin av hesum her og tað er tey sum okur umboða so ella so á hesum høga løgtinginum takk fyri harra formaður
ja so er tað siri stenberg sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður og eg má eisini takka teimum sum hava havt orðið higartil fyri at hava givið hesum uppskotinum eina góða umrøðu og hava sett seg væl inn í málið tað er eingin ivi um at føroyar hevur eina risaavbjóðing við starvsfólkatroti bæði tá tað kemur til sjúkraríkt eldraríkt og barnagarðar og bústovurnar og alt annað og tað minnir eitt sindur um ta støðuna sum var fyri nøkrum árum síðan tá ið tað var ein so risastórur mangul upp á serlæknar at vissi ikki mann tók seg saman tá og gjørdi eina heilt ítøkiliga ætlan fyri hvussu mann gjørdi við tað og setti pengar av til at fáa rekroterað serlæknar gjørdu nakað fyri at mann kundi fáa turnu skipanir í føroyum og hvørsa síðnum so hevði mann eisini staðið í einum alvorligum háttafalli innan fyri heilsuverkið og tað ger man tíbetur ikki í dag tí løgtingið kláraði at standa saman um tað og okur í tjóðveldi hava gjørt okkum nógvar tankar um hvussu mann kann koma hesi støðuni til lívs og tað hava verið ymisk stak uppskot frammi men nú hava okvur su prøvað at sett alt saman í eina heildarætlan tí at tað erei komplekst mál sum krevur loysnir frá nógvum síðum og uppskotið e eitt uppskot til samtyktar har løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið eina frágreiðing við eini heildarætlan sum lýsir neyðug tiltøk á útbúgvingarøkinum bæði í mun til arbeiðsumstøður og til tess at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini og tað skal faktisk síggjast í tí eisini í tí stýrra perspektivinum at gera okur ikki tað sum taka grundarlagið undan okra arbeiðsmarknaði so hvat skul kur gera visti okur ikki hava fólk til dagstovnuøki til sjúkrahúsverkið til øllisheimini fólk sum gera reint sum tisk er grundarlagið undir at nógv hasum nógv av stovnunum kunnu yvirhøvur kunnu hava opið øso tað eru nógv at vinna við tað viðmerkingarnar hjá okum eru á løgtingi heitir á landsstýri um at seta í verk og fáa gjørt eina heildarætlan sum kann tryggja at okur vera før fyri at veita tær vælferðartænastur sum framtíðin krevur og tað skal vera eina ætlan sum lýsir átøk á útbúgvingarøkinum og átøk omun til arbeiðs umstøður og og sum eisini vísir hvat hesi ymisku átøkini kosta og tað verður eisini mælt til at mann ger eina sovorna ætlan sjálvandi í samstarvið avvarandi pørtum og tað kann vera kommunur og fakfelag og útbúgvingarstovnar og onnur í fleiri førum hava okur lagt uppskot fyri løgtingið um at fáa útbúgva í fleiri sjúkrarøktarfrøðingar og heilsurøktarar heilsuhjálparar og námsfrøðingar og viðgerðirnar hava víst at umframt á stóra sstarvsfólkatrotið so er tað eisini neyðugt at hyggja eftir øðrum faktorum sum arbeiðskorð millum annað tað at ein stórur partur av starvsfólkahópinum arbeiddu í niðursetta tíð og eitt er tað at arbeiða í niðursetta tíð at hava niðursettan brøk men tað er eisini dømi um at tað eru starvsbólkar sum ikki fáa átta tímar avstað tá ið tey so eru til arbeiðis men kanska arbeiða á sjey tímar og tað er eisini eina avbjóðing og tað er eisini ómøguligt at halda sáttmálar við trýskifti vaktum við fullari tíð og at lønin er forlág og í nógvum førum ikki til at liva av og umframt hetta so uppliva te fleiri eisini lítla virðing fyri starvsøki og tað bleiv eisini nevnt sovorð sum at tað var ikki so góðir møguleikar at fáa fakliga menning og eftirútbúgving og okur hava sjálvandi nøggur boð upp á hvat okur halda at mann kann gera okur hava mæla til at mann setir eina serliga puðju av til at lyfta tær legstu lønirnar tí tað verður ógjørligt at røkka tíð í eini samráðing okur halda eisini at tað skal vera møguligt at liva av einari vanligari løn asur at vera søga kannmann siga at mann eigur at fara at hyggja eftir hvussu mann kann fara í eina tilgongd at stytta arbeiðsvikuna mann eigur at tryggja at fólk fáa møguleika at arbeiða fulla tíð altso at mann ið nokv støri mun at mann at mann lýsir eftir fulltíðarsturvum tað kundi eisini bøtt um um vissi ikki tað er tað tann forðingin at arbeiðsumstøðurnar gera for trupult at arbeiða tað er so tað tað er tað er trupult og sjálvandi er ta onkur sum kanska ynskir niðurstetta tíð men at sturvini verða lýst sum fulltíðarsturv at mann arbeiðir miðvíst við javnstøðu á arbeiðsmarknaðinum eisini á útbúgvingarøkinum tí hetta her er í stóran mun størv sum eru mannaði av kvinnum okur mæla til at útbúgva fleiri sjúkrarøktafrøðingar námsfrøðingar heilsuhjálparheilsurøktarar og at arbeitt verður við at bøta um arbeiðsumhvørvi arbeiðskor at tryggja fakligheit og góða tænastu bæði nú og framyvir og eisini efta her at mann arbeiðir við førleika menning og førleika meting soleiðs tað verður styrkt soleiðis at tað eisini verður møguleiki hjá teimum sum arbeiða ófaklærd til dømis at fáa uppskúling og har kann eg blíva við at vísa á tað dømi at tái man setti heilsuútbúgvingarnar á stovna sinni tá valdu mann at uppskúla allar heimahjálpirnar til heilsuhjálpara so tað ber væl til at gerasonur dømir ug mann uppskúlaði eisini allar sjúkrahjálpararnar til heilsurøktara sumann hevur fordømi um at tað væl ber til at kvalfisera fólk eisp á tann mátan og tí ynskji okur at fáa alt hetta her sett upp í eina heildarætlan soleiðis at okur hava eitt kvalifiserað grundarlag at arbeiða víðari út frá tað er stórur tørvur á røktarstarvsfólkum búskaparráðið vísti á tað í síni greining at tað tørvar á leið sjey hundrað røktar starvsfólk fyri at halda verandi støði og tað eru eisini nógv fólk sum fara av arbeiðsmarknaðinum komandi árini kommunalu eldraøkini hava eisini víst á stóra tørvum á útbuðnum starvsfólki og at í løtuni er tað ein forðing fyri at veita nøktandi tænastur til dømis kunda ikki taka umlating og sovíðari ein stórur hópur er eisini ófaklærdur sum starvast í eldrasamstørvinum og tey høvdu s eisini kunnað fingið hetta her við førleikameting altso mann kundi gjørt nakað eisini fyri tann bólkin tað er eisini okra hugsan men manglandi starvsfólk og skiftandi starvsfólk og vantandi fakligu førleiki er ikki nøktandi borgarum sum tørvar tænastuna tí sjálvandi hevur tað týdning tí okur vita tað at hægri fakligu førleikarnir eru til dømis innan heilsuøki feroya eru komflivatiónirnar tað má mann ikki síggja burtur frá og tað hevur ávirkan á faktiskt er tað at dokumentera eisini á deyðiligheit so tað er eitt álvarsmál hyggja okur í grannalondini so hava tey nú manglandi tilgongd til hesar útbúgvingarnar tað hava minst líka stórar avbjóðing sum okur og kanska størri men okur eru allíkavæl í tí støðu sum er eitt sindur betur og tað er tað at okur hava statvek góða tilgongd til hesar útbúgvingarnar statvekk grundarlag í teimum umsóknum sum koma til fleiri av hasum útbúgvingunum til at tikið nógv fleiri inn og tað er tað sum er minkað og sum er álvarsmálið í grannalondunum at fólk eru eru farin at venda sær frá tí tí tað eru eisini fingið eitt svorð sovornar negativan klang arbeiða inan fyri het har øki okur vita at tar øgiliga stórur tørvur á námsfrøðingum okur vita okur halda ikki dagstovnarlógina í dag at tað manglar trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar fyri bara at røkka teimum ásetingunum sum eru í lógini og eingin sig nakað okur vita tað at tair mangla trý hundrað og fimmogtretivu í dag bara dagstovnaøkinum og almannaverkið hevur víst á at tað er beint undir onnur hvør umsókn sum verður sett har tey lýsa eftir starvsfólkum so tað er hvørfalt eit eitt álvars mál og so er tað hetta her við lønarviðurskiftunum okur vita sjálvandi tað at mann skal vera varin tá tað kemur til løn tí tað er er altíð ein samráðingarspurningur og á sáttmálaviðurskiftini hjá ymiskum starvsbólkum eru øgiliga ymisk og tað merkir sjálvandi eisini at fíggjarliga rásarúmið hjá starvsfólkum er ymiskt og tað vild tað vera tí at summar útbúgvingar taka longri tíð enn aðrar og tað er eisini í lagi at tú munur á men tað e ikki í lagi at tú fer til arbeiðis og tú hevur eitt fulltíðar arbeiði og at tú ikki til dømis evu ráð aseta búgv og tað er tíverri kanska ikki bara galdandi fyri henda málbólkin men eisini fyri onnur sum eru til arbeiðis hvønn einasta dag og okur virða sjálvandi frælsasamráðingarrættin men meta allíkavæl at tað ein politiskt ábyrgd at tryggja at fólk ikki liva í fátækravága og tí hav okur hugt eftir hesum her um tað ikki ber til at seta eina pulju av sum verður málrættað til teir starvsbólkarnar sum hava ta lægstu lønina og okur hava fingið gjørt eina greining sum liggur við her sum gjørdu av fakfólki sum okur halda lýsir akurát tann partin nokk so væl og hopa at løgtingsfólk gera sær ómaka at lesa tað tí okur hava prøvað at setta upp ímóti sethúsaprísum og tað víst seg soleiðis at at hjá øgiliga stórum parti av hesum her starvsfólkunum sum oku tosa um er tað faktiskt næstan ómøguligt at seta á búgv og nøkur í hesum her starvsfólkunum kunna ongantíð koma upp á tað sum er ein miðalløn í eini vanligi vanligari samráðing nøkur lættari so okur tosa ikki um øll skulu hava somu løn men at mann ger nakað eisini fyri at lyfta tær lægstu lønirnar sum fólk ikki liva og við ffátækraváa og tann píðlian sum okur hava fingið at rokna út sum kann røkka tí hon er so upp á hálvtrýss milliónir og tað eru eisini mett tað at at visti mann brúkar pengar innan fyri at lyfta tær lægstu lønirnar so eru tað pengar sum fara í umfar í samfelagnum osum verða brúkt at tar hetta ikki pengar sum fara á bók ella sum fara í at uppkeypa fastogn ella eitt annað tí hetta er fólk sum sum ikki hava til dagin í vegin í dag so hetta eru pengar sum farið umfar og tí hevur tað ikki líka stóran týdning sum visti tú gav til tær hægstu arbeiðsumstøður og partíðarsturv sjálvandi eisini av stórum týdningi sum støðan er í løtuni so halda okur attað eibeinanvegin kann ásetast eft her við at tú skalt lýsa fulla tíð og at tey sum hava niðursetta tí kunna fáa boðið meir í tímar tí okur vita atað er tørvur á fólkum tað er sjálvandi býtt um nakað men so kann tað býta seg aftur í halan visnú arbeiðsumstøðurnar gera tað tað ikki vilja tá ið okur hoyra at fólk ikki arbeiða klára at arbeiða fulla tíð so haldi eg eisini at tað er okkurt sum okur noyðast at hyggja eftir etanormeringarnar sum eru forlágar eru arbeiðsuppgávan fortung ertað arbeiðsumhvørvið ikki nøktandi er eingin møguleika fyri førleikamenning er tað forstórar leiðslur ella manglandi leiðsla er tað manglandi fakligt
umhvørvið ella hvat er tað nú tíðin fara vit vit ikki kann enda bara ein setningin so eg kann taka orðið aftur men men okur hoyra eisini tær við at tey sum arbeiða úti út í beinleiðis rúktini tey siga tað at talið av starvsfólkum har veksur ikki men tey sum ikki hava beinleiðis tænastur við fólk har hæggar talið takk fyri hesa ferð ja so vil eg gera vart við at tingfundur verður niðurlagdur aftan á at viðmerkisar hava verið í ein hálvan tíma so at viðmerkisarum tað verður bjóðar samansvínir tann fyrsta viðmerkisarin
róð takk fyri sigur stendbeigg helt eina óalmindiliga góða røðu haldi eg og tað haldi eg eisini at tey undanfarnu framsíðufólkini hava gjørt man sær álvaran í hesum málinum vit standa framman fyri eini av størri avbjóðingunum í føroyum kanska í nýggjari tíð altso hetta er við at vita á einum stórum øki kunnu koma at mangla arbeiðsmegi í í nógv størri mun enn í dag á einum nei sum fer at gera at bæði samfelagivinnulív og samfelagstænastur verða alvorliga skerdar tí man manglar hesar hendurnar sum eru so viktigar fyri at halda gongd í hjólinum í føroyum so tí ætlar at spyrða seg í stenberg hvat hon sær fyri fyri sær nú er hetta andstøðis uppskot sum vit hava arbeitt hóast leingi við men hvat sær hon fyri sær skal til fyri at vit kunnu veruliga fáa politisku skipanir í gongd við at gera nakrar ætlanir so ið mann fær fær litt hesi størvini upp á eitt
ja takk ger so væl sigur steinberg
takk fyri hara formaður og takk til bjørt samulsen ja hetta er eini ein bygnaðarlig avbjóðing og visti mann ikki loysir hana so verður okra altso vinnulív verður skert og okra tænastur verða skerdar og eingin vil koma har til tað trúgvi g einki uppá eg haldi at okur hava eitt øgiliga gott fordømi tá var tað bjørt samulsen og eg sjálv sum vegna tjóðveldið løgdu fram tað eitt líknandi uppskot um at fáa gjørt eina menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið tí mann hevði so stórt trot á serlæknum og tað fingu okur samtykt eisini hóast okur vóru í andstøðu tá og tað bleiv arbeitt víðari við tí tí samgonguni sum kom aftaná og mann fekk faktisk í vent tí mylluni at tað var næstan ómøguligt at fáa serlæknar og tað var var ikki tilgongd av avlæknum og tí síggi eg fyri mær at mann kann gera upp á sama máta við at mann stendur saman um eitt sovorni uppskot og at mann fær gjørt ta ætlanina og at mann sosta eisini stendur saman um at fáa sett tey tilmælini í verk tí tað er eingin her inni haldi eg sum ikki heldur at hetta er ein ein lívsneyðug uppgáva í okkara samfelag tí hvørfall eingin av hvusumon ynskir at standa o mangla hana takk fyri
ja takk so er tað edva jacobsens fína viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður eg legði merki til at tað bleiv sagt á siristenberg øgiliga fast at einki hendi eingin tosar um nakað ella eingin tosar um hesi evnini og tað tað er ikki ordiliga rætt haldi eg tí at hetta er eitt óótrúliga gott evni og man hevur sett pengar av ikomandi ár og partvísa nú á eykafíggjarlógini fyri at kunna fara í gongd við at seta seta fleiri sjúkrarøktafrøðingar og heilsu og heilsurøktara men námsfrøðingar var ikki við har arbeiði má víðari við at finna útav um mann skal deila deila útbikina upp soleiðis at tað kunnu verða innan fyri serøkið og so eisini innan fyri barnagarðsøki tað vísir tað vísir seg at tá børnini tey allarflestu fara yvir serøkið so eg haldi tað hendir nógv á økjunum tað kann altíð henda meir men men eg haldi at at siga kanska tað at at tað e ikki nakað sum nakar hyggur upp á í hesi samgonguni haldi ikki er er teg haldi ikki er rætt men men
ja takk so er tað røðarfrá orðið gjørt frá
sirstenbergtakk fyri harra formaður ja eg veit ikki um edvar jakobsen misskilt tað sum eg segði tað sum eg segði t mann ikki tosaði um tað var at tað manglaði trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar og tað tosað mann ikki um at tað koyrir akusum ett sindur bara víðari um mann veit at mann manglar teir okur viðgera ofta hetta her evni men eg haldi ikki at tað er komið nógv intiativ frá landsstýrinum um akkurát at fáa bútt upp á tað tað er gleðiligt at eg komi at mann fer attaka fleiri sjúkrarøttafrøðingar inn tað er ordiliga gott tá okur eisini pressað á okr hava lagt uppskot fram tvey ár um tað tað haldi øll eru samd um at tað er tað er ein tað er eitt av teimum tingunum sum skal til men eg haldi okur eru komin har til at okur noyðast at hyggja upp á heildina tí hetta her verður málið verður ikki loyst av nøkrum ymiskum stakmálum her má ein heildarætlan til takk fyri
ja takk so verður fundurin niðurlagdur til klokkan tíggju minuttir í eitt

ja so er fundurin uppafturtikin og fyrst at fáa orðið er ruttvang

takk fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot frá tjóðveldi tað ereit uppskot til samtyktar har sum hann heitir á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um heildarætlan ið lýsir neyðug tiltøk á útbúgvingarøkinum í mun til arbeiðsumstøður og arbeiðstíð til tess at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini og eg má siga eg haldi at endamálið við uppskotinum er sera gott og tað tað er torført annað at gera annað enn at taka undir við endamálinum so er nokk so nógv tilfar saman við hesum her uppskotinum sum er sera áhugavert hetta handlar øgiliga nógv um um kvinnustarv og eg kundi kanska hugsað mær at varpa ljós á nakrar aðrar vinklar sum ikki eru komnar fram higartil í

og sum eftir mínari meining kanska sjáldan koma fram í mun til avbjóðingarnar á hesum økinum øh fyri tað fyrsta so havi eg hug at varpa ljós á hetta at vit hava progressivan skatt tað at tey við høgum inntøkum betala meira prosentvíst í skatti enn tey við lægri inntøkum tað er eitt prinsipp sum í p á nógvan máta er gott men akkurát í mun til kvinnustørv og serliga í mun til hetta at arbeiða part tíð so kann avleiðingin av tí vera eitt sindur óheppin eg havi nevnt hetta fyrr men eg havi hug at taka tað fram aftur eg havi hugt eftir sáttmálunum hjá ljósmóðrinum nú er tað eitt fak sum eg kenni væl og eg havi tikið grundlønina eg havi ikki tikið viðbøtur ella nakað sum helst við eg havi tikið lønina hjá einari ljósmóður sum arbeiðir fulla tíð og einari ljósmóður sum earbeiðir ein brøk upp á null komma sjey og tað er soleiðis at tá ið inntøkan hjá okkum fer upp um trý hundrað og tretivu túsunt so er skatturin landsskatturin fimmogtjúgu prosent tá ið inntøkan hjá okkum liggur undir tvey hundrað og fimmogtretivu túsund so er landsskatturin fimtan prosent so er tíggju prosent á muni og akkurát hesi bæði dømini sum eg havi tikið tey liggja í altso íí eitt liggurundir soleiðsir mann at mann er í tí fimtan prosenti bólkinum meðan tann sum arbeiðir í fulla tíð fer uppum og tað er so sjávandi bara tann parturin sum fer upp um sum mannbetalir fimmogtjúgu prosent av men tá ið eg rokni upp á so vísir tað seg at tann ljósmóðurin sum arbeiðir við brøki upp á null komma sjey fær útbetalt aftaná skatt fimm krónur og fýraoghálvtrýss oyrur meira per tíma fimm ein hálv meira per tíma sum tú missir visti tú fert upp í tí visti tú fert upp í tí frá null komma sjey til ein brøk upp á eitt so fært tú sjálvandi meira løn útbetalt men tímalønin minkar við fimm krónur og fýraoghálvtrýss oyrum per tíma

annað nú nú nevnir tjóðveldið hetta her álitið frá tvey túsund og fjúrtan um fátækavága tað mintir meg um eina ein graf sum er í tí frágreiðingini sum ikki hevur verið frammi leingi sum eisini varpar eitt sindur ljós á hetta her har hevur mann tikið sum eitt dømi mann hevur tikið ein einligan forsyrgjara oftani er tað ein kvinna ein mamma við tveimum børnum og tað skal so a siga ste frá tvey túsund og fjúrtan so tølini halda ikki í dag men tað sum eg haldi er áhugavert tað er meira um prinsippið heldur tað sum hendir hjá einum einligum forsyrgjara við tveimum børnum í hesum førinum tvey túsund og fjúrtan er at tú fært sjálvandi meira og meira útbetalt jú meira tú arbeiðir ju meira tú fært í løn inntil tú kemur upp á tjúgu túsund táið tú so fært upp um tjúgu túsund so arbeiðir meir fær hægri løn enn tjúgu túsund so blívur tú fátækari og fátækari tað loysir seg ikki fyri ein einligan forsyrgjara við tveimum børnum og aftur minni á hetta er í tølunum frá tvey túsund og fjúrtan so tey tølini eru broytt í dag tað loysir seg ikki at hava eina inntøku millum tjúgu túsund og sjeyogtjúgu og eitt hálvt túsund um mánaðin so hetta er vistu vit síggja inntøkuna sum ein stiga so er tað líkasum at tað eru tey niðastu trinini og so mangla nøkur trin tú sleppur i tú skalt leypa tú skalt hoppa so øgiliga stórt lop fyri at fáa eina hægri inntøku og hetta er ta onkur hevur kallað tað fyri eina fátækra følli tað kemst av at í takt við at tú tjenar meira og meir so missir tú rættin til sosiala veitingar til dømis kemur tú til at betala fyri dagstovna pláss sum mann ikki ger tá manher eina lága inntøku og tað er sera óheppið í mun til t vi ta fyrsta hevur hevur oftani hesin staki uppihaldarin ella forsyrgjarin brúk fyri eini hægri inntøku og at vit hava brúk fyri teimum á arbeiðsmarknaðinum

eitt afturat sum eg haldi er óheppið fyri typisk kvinnustørv sum typiskt eru almenn sum eru nanumsorganarøkir er at øll fáa somu løn nú hava vit tosað nógv um mimumsnarmeringar men gransking vísir at tað sum hevur størst ávirkan á góðskuna á dagstovnnum tað er tað at barnið hevur eitt eina tætta og góða relatión til ein kvalifiseraðan vaksnan og nú snakki eg um tað verða kvalifiseraður í breiðum týdningi bæði ímun til útbúgving og royndir men tað er einki innsitament hjá nøkrum í hesum her kvinnustøirvnum ð er einki økonomiskt motiv í hesum her kvinnustarvinum til at gera ein góðan innsats tú fórt ikki betri løn ovit vita væl at tað eru stórur munur á fólki hvat fyri innsats ið fólk gera sum eru dugnaligar sum eru raskari enn onnur men øll fáa somu løn eg trúgvi at tað hevði tænt økinum vissu fólk sum gjørdu ein innsats yvir miðal eisini fingu eina løn sum var yvir miðal

so tað áhugavert tey tølini sum tjóðveldið kemur við í sambandi við hetta uppskotið millum annað verður roknað upp á hvør ið hevur ráð til at keypa bústað og tað tað er ein óhugnalig gongd tað er virkuliga ein ein keðilig gongd at fólk við vanligum inntøkum ikki skulu megna at keypa sær ein bústað kanska serliga her í

og tað eiga vit politiskt at gera nakað við vissu vit kunna men tað sum eg bara vil minna á í mun til tað sum verður ført fram her tað er tað at mann snakkar um at koyra lønirnar uppp tað í sæsjálvum er sjálvandi fínt men við verandi bústaðarmongd at koyra lønina upp hjá teimum lægst lønti tað hevði tað fyrsta ávirkanin tað hevði havt við sær tað var tað at húsaprísirnir høvdu farið upp sum støðan er í dag høvi prísirnir koma fyrst og fremst av at tað er manglandi samsvar millum útboð og eftirspurning eftirspurningurin og í mun til útboðið er alt for stórur og tí verða prísirnir trýstir uppeftir vissi mann gevur einum bólki av fólki sum í dag ikki hava møguleika at keypa hús eina keypicraft til eisini at vera við í keypinum av hesum bústøðunum so hendir eitt beinanvegin og tað er tað at prísurin fer upp hevi ikki sagt at vit ikki skulu lyfta hesi fólkini men tað má bara gerast ella visti mann visti mann vil hjálpa teimum at ogna sær egna bústað so má tað gera saman við at mann sær økt um útboðið av bústøðum vit skulu hava nógv nógv fleiri bústaðir og har kunnu kommunurnar gera nakað við at stykkja út og tað sum eg haldi eg havi víst á aftur og aftur at tað sum eg haldi hevur týdning nú í hvussu er tað er tað at tað verður stykkjað út til smærri bústaðarroindir bústaðareindir sum also har sum fólk kunnu fáa taka yvir høvdið fyri maks tríggjar milliónir tí har kunnu øgiliga nógv fólk og hvussu vera við hetta her at styggja út grundstykkir til sethús sum kosta fimm milliónir tað haldi eg ikki er ein kommunal uppgáva í løtuni tað haldi at vit skulu droppa ikki tað at vit kanska ikki skuldu gera tað øðrvísi tá ið tíðirnar broytast men nú hava vit brúk fyri bústaðareindum har sum vanlig fólk kunnu vera við ogtað er hetta her við at fáa fólk upp um gáttuna inn á bústaðarmarknaðin vist mann fist er komin inn har kanska í einari lítlari íbúð man ynskt sær okkurt størri so hevur tú møguleikan fyri at betala niður í nøkur ár og so hevur tú eitt sindur meira kapital til at keypa
okkurt eitt sindur størri og tí er tað at vit skulu serliga gera ein innsas
at hjálpa fyrstu ferð keyparum at koma inn um gáttina á bústaðarmarknaðinum tíðin hjá mær er farin takk fyri ja takk fyri har vóru nakrar viðmerkingar edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna tað sum rutvang var inni á sum var áhugavert eitt av tí sum varinni á áhgavert er tað hetta gapið er frá tjúgu til sjeyogtjúgu túsund tað vóru tey tølini sum vóru frá fjúrtan og eg haldi at mann manglar lítisindur av nýggjari tølum akkurát eisini á tí økinum tí tað eru nógvar ymiskar veitingar eisini hendar síðani tá og instramentið má eisini vera tað at at tá imam liggur arbeiðir kanska hálva tíð el eitt sindur meir at mann so slett ikki betalir seg at fara í fulla tíð so vil tað vera nógv sum sum velja tað frá tí tað kanska er tað slær út við barnaansing og øllum møguligum so so tað blívur eitt sindur av er er tað almenna skoykuligt lítið sindur vissi mann velur frá tí at skipanirnar eru blignar so góðar tatað haldi er eg nakað sum sum hann hava hugsa yvir so haldi eg eisini ofta nú gjøgnum árini
tað vísir gloppið millum tey sum eru
og røkt og tey sum skuldu skipa fyri øllum hinum sum sum fáa seg røkt altso ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri ja eg eg má siga at eg havi ikki akkurát hasin trupulleikin við hasum har sum mann varpaði ljós á í tí álitinum um fátækra markið tað er nakað vit ikki hava tosað um leingi og faktiskt gav tað mær íblásturti til at hugsað um um mann ikki skuldi sett ein fyrispurning til almannamálaráðið umstøðan er broytt til tað betra ella ella til tað verra tí til dømis hava vit fingið familjuískoyti afturat hvussu ávirkar tað men eg veit at hetta er ein politisk avbjóðing um mann hevur viljað loyst altso tað er eingin sum heldur at hatta har er serliga smart at mann skal blíva fátækari av at arbeiða mair og hava hægri inntøku tað er jú ikki ein eit serliga smart fyri na
hvørki fyri løntakarla fyri samfelag ella arbeiðsmarknað ella
taða nakran so eg haldi at vit skulu fara at kanna hatta nærri og eg trúgvi ikki atað skal so øgiliga nógv til at fáa lýst tað betur takk fyri ja takk so er tað siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg támti bara at fáa rutt vang eitt siga it sindur meira um hett her sum hon var inni á at tey sum gera ein innsats skula kunna fáa meira løn altso tey dugnaligastu skulu fáa meir eg haldi tað seðis ta bleiv sagt atso eis sum sum skipanin er í dag so kanst tú fáa viðbøtur fyri at tú hevur tikið onkra eftirútbúgvingar ella hevur ymisk longri skeið sum eru góðkend ø tað kann mann í dag men men er hálningurin hjá framsókn at starvsfólk á ellisheiminum til dømis
skulu hava ymiska løn fyri fyri sama arbeiði og á
bnagørðin altso at tað verður indirvidu ella lønir og ikki kollektivar lønir er tað tað er tað tann vegin framsókn heldur okur skul at fara ja takk ruttvang ger sovæl takk fyri altso í danmark hevur mann langt síðani ásannað hendan her trupulleikan at tú ikki fært lønt fólki sum altso tað er nú einaferð soleiðis at innsatsurin sum fólk gera á arbeiðsmarknaðinum er ymiskur eg haldi avgjørt at vit skulu hava kollektiva sáttmálar avgjørt men eg haldi eisini at mann kundi samráðt seg til at hava møguleiki fyri altso til dømis hjá einum leiðara nú vilstu vit nú taka einum dagstovni til dømis ha so kann ein eini pedagogur velja at arbeiða heldur á einum dgsovni og fáa munandi meira í løn og har ein dagstovnar leiðari ikki møguleika hon sær hog hevur ein ordiliga dugnaliga námsfrøðing at geva hesum námsfrøðinginum eitt sindur eyka soleiðis at viðkomandi velur til dømis at vera á dagstovnunum heldur enn at fara á einum døgdstovn har sum hon fær meira løn altso tað er p á tann mátan
eg hugsi at vit kundu brúkt eg haldi absolutt vit skulu hava kollektivar samráðingar men eg haldi gott at mann kundi so plera við tí at mann kundi lønt eftir innsælsi eisini takk fyri tann næsta røða er bjørt samuelsen
nú ati framsøgufólkini hava havt nakrar góðar røður haldi eg og eg kundi gott hugsað mær líka stá hetta við tí fíggjarliga partinum sum eg kanska haldi vera tann størsta avbjóðingin av øllum í hesim her vit eru í einari støðu við nógeitt sindur við tí gjár men vit eru í einari støðu hvar vit standa framman fyri at koma at mangla hundraðvís kanska enndá túsundavís av størvum frameftir sum snúgva seg um bæði heilsurøkt og og hetta við ansingarstørvum úti ísamfelagnum og vit mága gera okkurt við tað hetta er ein tann størsta avbjóðingini í nýggjari tíð hjá politisku skipanini og eg mundi sagt høvdu vit t líka stóra orku í at kjakast um avbjóðingarnar her sum vit hava brúkt upp á til dømis at kjakast um skuldu býtast so høvdu vit nokk verið komið longri enn vit vit eru eg fari at mæla løgtinginum til ati hyggja øgiliga væl eftir hesum fylgiskjalinum sum er tað arbeiðið bakrunsarbeiðið fyri hesum her uppskotinum um at gera eina heildarætlan fyri at loysa hesa avbjóðingina í framtíðini og tað fylgiskjalið handlarar í øgiliga stóran mun um lønirnar í arbeiðinum hava vit tikið útgansstøði íliminum hjá fimm fakfeløgnum og tað er so tey fakfeløgini kann mann siga sum umboða nøkur av teimum lagsløntu í føroyum havnar arbeiðskvinnufelag fyri kanska taka teir lagsu lønirnar fyrst og so er tað heilsurøktarafelagi heilsuhjálparafelagið pedagogfelagið og sjúkrarøktarfrøðingarnar tað eru øgiliga stórur munur millum hesi hvat tey kenna sum tit eisini síggja í talvunum men tað sum kanska er vert at býta merki í tað er at tað eru fyri heilsuhjálpararnar og fyri limirnar í havnar arbeiðskvinnufelag so hava tey ongan møguleika fyri at koma upp á miðallønina í føroyum altso óðansær hvussu leingi tey arbeiða og óansam tey fara upp á fullan brøk og óðansæð um tey koma upp á hægsta stiga í sínum sáttmála so koma tey ikki upp á tey komu ikki næreinni av miðalløni í føroyum hvør er so avbjóðingin við tí jú tann særsta avbjóðingin er at veruleikin í dag er at ein ja lat okkum siga ein sjúkrarøktarfrøðingur og ein limur í havnararbeiðskvinnufelag ella eini pedagogur kanska og ein limur í heilsurøktarfelagnum koma saman og fáa børn og slipsta familju tey hava ongan verðins kjans fyri við sínum inntøkum at fíggja ein bústað í miðstaðarøkjunum og tey esmistaðar øki at hugsi ikki bara um havnina eg hugsi eisini um tey miðstaðarøkini sum har fæst samband er og og tað kundi verið í runavík og klaksvík har húsaprísirnir eisini eru øgiliga høgir og vit síggja húsaprísirnir hækka dag um dag allastaðni í er tað er tað rætt í einum samfelag at familjur sum hava tvey fulltíðarstørv ongan kjans hava fyri at seta búgv nú er her tikið støði í fimm fakfeløgunum sum í stóran mun arbeiða á almenna arbeiðsmarknaðinum men vit kundu eisini tikið eina ein eins sum situr aftan fyri kassan í einum matvøruhandil í havn tað er akkurát sama søga tað er altso álvarsamt at vit eru í einari støðu hvar fólk simpilten ikki hava ráð til at seta búgv

um vit vilja hava fólk at søkja sær útbúgvingar innan fyri heilsu og røktarstørvini í framtíðini og innan fyri barnaansing námsfrøðingar so verða vit noydd til at tryggja hesum fólkum eina løn sum er til at liva av og í hesum her fylgiskjalinum eru gjørdar dir eru gjørdømi um hvat tað krevst o hvat bankarnir seta kravi til tiltøk og pening til eina familju til dømis eina familju íg tveimum børnum tað kann ikki vera rætt at tvær tvær tvæy arbeiði ein dátfæir arbeiði har fólk arbeiða í fulla tíð ikki klára at fáa endarnar a røkka saman altso ikki hava nokk til at gjalda lán og at keypa mat og klæðir og hava tær útreiðslurnar sum mann nú einaferð hevur vr í samband við at mann fær børn tað kann vera til eftiransing men tað er sjávandi eisini til slíkt sum frítíðarítri og annað altso eg eg haldi at vit frú forkvina eg veit ikki orliga hvussu vit loysa hettar men eg veit at vissu ikki vil loysa hettar so koma vit í eina støðu hvar føroyar missu sítt kappingarføri sum eg eisini vístu á røðuni í gjár í mun til sjeyogtretuvu tímar arbeiðsvikna uppskot hjá javnaðarflokkinum vit missa vit tapa simpilen í kappingini um bæði at fáa borgarar vit eru tí vælsignaðu støðu vil eg siga at vit framvegis hava stóra tilflyting til føroyar tað kann fara at venda og vit vit koma eisini at tapa kappingina um yvirhøvur at fáa fólk í størv í hesi heri sum vitofta hava kallað kvinnustørv ella láglønarstørvini í føroyum so hóast tað at lyfta hesar lønirnar upp kostar nógv so kostartað trúgvi eg og og tað sigi eg uttan uttan at at tað er onkuntíð so lætt hjá okkum politikararn at siga nøkur ting men men eg meini tað uttan at vera yvirhøvur populistisk at tað kemur at kosta øgiliga nógv meira fyri hetta samfelagið visti ú ikki vit klára at lyfta hesar lønirnar í tí arbeiðinum sum tjóðveldi hevur fingið gjørt har vit hyggja upp á lønirna hjá hesum her fimm fakfeløgunum har vísa vit á ati um vit siga at hesi størvini at lønin hjá teimum skal hækka við viðtíggju prosentum og tá er tað er so roknað úti frá at tey størvini sum í dag í stóran mun arbeiða ella tey fakøkini har øgiliga nógv arbeiða niðursettan brøk framhaldandi gera tað tí tað tá er alt annað líka og tað er í fleiri førum tí tey sleppa skeg upp í fullan brøk men tað er eisini tí at arbeiðstreytirnar eru so mikið krevjandi at at tað er fór nógv at arbeiða fulla tíð men taka vit støði í teimum fimm fakfeløgnum so kemur tð at kosta nettu eit altso visti mann hækka løgnina eitt prosent so kemur tð at kosta fimm milliónir mannkann rokna fimm milliónir fyri hvørt hvørja hækking og tá hevur mann roknað innroknað tann skattin sum kemur í landskassan av av lønarhækkingini hesir bólkar fáa í dag hesi fimm á leið eina milliard útgoldina ílønum altso limirnir í hesum fakfeløgunum fimm fakfeløgunum og netto er tað so áleið seks hundrað milliónir krónur vistu vit siga at vit skulu hækka hesar lønirnar tíggju prosent og tað er eingin ivi um at tíggju prosent sum vit mugu rokna við hesar lønirnar skulu upp innan fyri tey nærmastu árini so vil tað viðføra nætukostnað upp á góðar hálvtrýss milliónir ella knappar einoghálvtrýss milliónir krónur tí er tað eisini ar tjóðveldi fleiri ferð víst á at vit eiga at seta av eina lønar pulju vit eru øgiliga bevíst um at tað eru ikki vit sum skulu áseta lønirnar við løgtinginum tað skulu vit lata partanir av arbeiðsmarknaðirnim gera men vit kunnu politiskt ganga saman og semjast um at tað skal gerast eitt lønarligt fyri teir starvsbólkarnar í føroyum tær lægstu lønirnar í føroyum og tað vil so í stóran mun merkja limirnar í hesum fimmfakfeløgunum sum eg havi nevnt her og tá tosau vit ikki um aaltso tá vistimnn klárar at seta eina pulju av til eitt serligt lønarligt fyri tær lægstu lønirnar so roknar mann sjálvandi við athækkanin av lønum hjá øðrum starvsfólkum sum eru í øðrum

so er tað onkur sum vil siga jamen tað er eisini aðrir lønarbólkar vit eiga at taka við tað kundi verið handverkarar sum arbeiða innan fyri tað almenna so víðari og ja altso vit eiga tá ið vit tosa um at lyfta lønirnar hjá teimum lægstu lønunum í føroyum so eiga vit at taka øll sum arbeiða innanfyri tað almenna við í hetta lønarlyfti og tað kemur so sjálvandi aftur at ávirka privata arbeiðsmarknaðin sum jú vanligvís eisini fylgir við tá ið lønirnar hækka men har hava vit til dømis sæð at kappingr hevur gjørt at í tað kundi til dømis verið í alivinnu gev mann hægri løn enn sáttmálaløn í byggivinnuni gev man hægri løn sáttmálaløn í nógvum førum nettupp tí at tað er trota á arbeiðsmegi og skal mann hava arbeiðsmegina so má mann vera kappingarføruri løn frú forkvina vit skulu ikki á nakran hátt latat sum um at hetta er lætt at loysa í onkara heildarætlan taka vit akkur sum allar lutir við eg haldi sjálv at vit koma ikki uttan um at lønarlønarspurningurin er í mínum mínari verð tann allartýdningarmesti men tað er sjálvandi eisini sera sera týdningarmikið at fáa fleiri at vilja taka sær útbúgvingarnar at at tryggja teimum møguleika fyri at menna seg og eftrúbúgva seg og at tryggja at arbeiðsviðurskiftini sum heild eru munandi betri fyri hesi størvini og so sjálvandi eisini tað ati fyri til dømis heilsurøktarg heilsuhjálpara at tey kunnu fara upp í fullan brøk ella námsfrøðingar tá ið tey hava tørv á tí vit síggja jú til dømis tórshavnar kommunu hevur eg onkuntí hst enkra lýsing har eftir eini eini langa røð av fólki til eldraøki og so hevur mann hevur alt verið brøk størv kanska uttan ein húsavørður sum var fulltíðarstarv tað tað tað má vera soleis at tað ber til at fáa fulltíðarstarv vis mann ynskir tað men nú fór tíðin hetta er eitt rógvusmikið
faoki eg vóni veruliga og eri ógvuliga glað fyri at framsøgufólkin hava verið so
gjalið eisini frá samgonguni tí eg haldi vit vita øll at hetta nakað vit mugu seta okkum niður og finna góðar loysnir uppá takk fyri ja takk her vóru onkrar viðmerkingar siri stenberg fyrst ger so væl takk fyri frú forkvinna og takkilbjørt samelsen fyri góða røðu tað er hetta her við at tað fremur ikki hugin hjá ungum sum skula velja sær eina útbúgvingarleið vist tey vita at teirra løn verður so mikið lág at tey ikki kunnu seta búgv og tað er ein avbjóðing tí at tá kunnu altso eitt er at tað kann vera ta tey velja yrki frá tað kann eisini vera tað tey velja bæði landið og boða umfrá og fær onkur aðrastaðni at arbeiða tí at akkurát á hesum økinum er í lønarlagið hægri í okara grannalondum so tað haldi eg er eri ein álvarson avbjóðing so sjálvandi fara tay ikki at velja útbúgvingarnar til visu tey ikki kunnu liva av tí og okur síggja at í løtuni sum velja tey statvek at søkja her men tað eru for nógv sum ikki sleppa inn so har hevði mann kunnað gjørt nakað tí grannalondini hava rent seg í nógv stóri trupulleikar tí har velja fólk útbúgving
gndarnir frá so tað eru faktiskt ú tøkun
at at mann stendur saman um eitt her tí at eg trúgvi at okur sum foreldur eisini høvdu sagt við okkara børn at tit mugu hava eina løn tykkum á livvalumja takk bjørt samøvilsen ger so væl takk fyri ja tað er akkurát tað sum sigur steinberg vísir á vit kunnu gera nakað við tað nú áðrenn støðan blívur alt ov hættislig men hyggja vit eftir til dømis miðaløni hjá teimum fimm fakfeløgum sum eru umrødd tí tað er so í felagi hjá sjúkrarøktarfrøðingunum føroya pedagogfelagarnar arbeiðskunnufelag heilsurøktarfelag og heilsuhjálparfelag føroya so er miðalønin har fimm túsund og fimm hundrað krónur nei tjúgu túsund og fimm hundrað krónur um mánaðin tað vil siga at ein limur í hesum felagnum visst viðkomandi saman við sínum maka skal hava nakrar møguleikar fyri at seta búgv og keypa hús so skal mann finna sær ein maka sum kanska hevur eina løn sum liggur oman fyri fimmogtretivu túsund krónur ella kanska fjøruti oman fyri fjøruti túsund krónur veruleikan
tað er tað eru øgiliga harðar treytir fakta í føroyum
í dag er at tvey fólk sum koma saman sum arbeiða fulla tíð hava ikki ráð at seta búgv soleiðs sum støðan er í løtuni aftaná húsaprísirnr eruso nógv hækkaðir takk fyri ja takk so er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg haldi sera áhugavert á mann gjøgnumgongur øll hsaer tingini tí ero nógvir faktorar í hesum her og tá mann tosar øgiliga ofta um tá mann sigur at allhansin har bólkurin hevur tjúgu túsund og fimm hundrað so so veit eg eisini fólk sum arbeiða innanfyri námsfrøðinga øki sum ikki sum ikki ein gong arbeiða fulla tíð og tað liggur um út ímóti tretivu so so tað kann virka eitt sindur tað valdakanska fortelur ikki allan sannleikan tær tjúgu trýst fimm hundrað men tað sum eg hugsi um tað er tað tað er eisini er áhugavert at vita hvussu stórur part gjørt suin kanning av øllum hesu er sum arbeiða niðurseta tí hvussu nógv av teimum hava tað veruliga sum eitt ynski eg kenni ómindiliga nógv sum eg havi spurt runt sum sum sum hava áhuga í arbeiðaðtretivu tímar og tey stað passar tað so saman í teirra arbeiðinum at
kanna valt tað og konan arbeiðir sretis omu
tímar og eru mega væl nøgd við tað so tað eru tað er nógvir faktorar inni tað er ikki kanska tað at øll ynskja fulla tíð sum ikki fáa tað ja takk bjørt samuelsen ja takk fyri tað sum eg vísti til tað var tað sum eitur talva tvey í hesum her fylgiskjalinum sum er heilt einfalt eitt arbeiði sum einsum hevur skilað uppá eter hevur gjørt sum vit hava bestilt sum hevur roknað út hvat er miðalløn hjá hesum fimm fakfeløgunum tað er bara tað hetta talið sigur og tá hevur mann so íroknað eisini tað at mann fær stóran part arbeiða niðursetta tíð innan fyri summihaðs fakfeløgunum nú nevndi edva jacobsen tretivu tímar tað eru øgiliga nógv sum ynskja at arbeiða niðursetta tíð eisini tí sum onkur annar víst á í dag at tað loysir seg faktist ikki serliga væl tímalønin minkar visti mann fer upp á fulla tíð og tá ið lønin er so lás og og skatturin hækkaði ú eisini tað lønin fer upp so kanntað gott vera tað slet ikki loysir at fara upp á fullan brøn men vit vita eisini og tað vita at vit frá at vit hava fund við øll hesi fakfeløgini at tað er eitt stórt
ynskir hjá teimum eisini fyri tey sum ynskja at fara upp á fullan brøk at tey kunnu tað men hóast tey gera tað og tað var eginligt tað sum var mítt
p og eng so røkkur lønin ikki til til dømis teir húsaprísirnir sum eru í dag takk fyrija takk næsta røða er hervør

ja haldi eg fari at byrja við at takka fyri eitt higartil gott orðaskifti tað er øgiliga positivt orðaskifti og viðgerð av hesum uppskotunum hjá okkum hetta er uppskot sum vit hava brúkt øgiliga nógva orku uppá vit hava fingið eittgott arbeiði gjørt fyri at lýsa nøkulundan lønarspurningin í mun til bústaðarmarknaðin og so víðari og tað hvat mann hevr brúk fyri fyri at liva í føroyum vistku vit hyggja eftir temafrágreiðingini sum bústaðir kom við herfyri so er tað greitt at innan fyri tey næstu tíggju árini koma vit at mangla sjey hundrað starvsfólk í almannaverkinum túsund í eldrarøktini hundrað og tjúgu sjúkrarøktarfrøðingar og í dag mangla vit longu meira enn trý hundrað námsfrøðingar fyri at halda dagstovnalógina hetta eru tvey túsund starvsfólk vit tosa um innan fyr tey næstu tíggju árini faktiskt

tað føroyska vælferðarsamfelagið tað skal vera trygt og gott við skulu eisini tryggja okkum at støðan er tann sama í framtíðini fyri komandi ættarlig hesi størvini ið vit koma at mangla ið fylgi temmafrágreiðingini hjá skaparráðnum tað eru størv ið hava við vælferðina í føroyum at gera og stórv sum eru um okkara borgarar ið onkursvegna hava tørv á hjálp røkt barnamenning og so víðari tí snýr eitt uppskotið seg í stóran mun um vælferð men tað snýr seg eisini um arbeiðsmarknaðin tað føroyska arbeiðsmarknaðurin hann verður styrktur av at vit hava eitt gott vælferðarsamfelag at tá ið vit fara til arbeiðis so er tað onkur sum kann vera um børnini hjá okkum onkur sum kann vera um ta eldru borgararnir og onkur sum kann vera um tey ið hava tørv á viðgera sjúkrahúsinum og sovíðari men tað snýr seg eisini um at gera okkar á arbeiðsmarknað aftraktivan fyri fólk at koma her til at arbeiða og tá hevur tað stóran týdning at umstøðurnar eru góðar fyri starvsfólkini um vit hyggja eftir arbeiðsumstøðunum hjá starvsfólkum í vælferðini í dag so kannkann mann staðfesta at starvsfólkini mangla starvsfelagar tey renna simpulten ov skjótt tað er trupult at fasthalda starvsfólkið lønini er kanska ikki so serliga lokkandi og tað eru umstøðurnar heldur ikki so um vit skulu tryggja eitt vælferðarstøði sum er nøktandi í framtíðini sum mugu seta inn nú og tí eiga vit eisini at fara í holt við at útbúgva fleiri til vælferðar økini og tað kunnu vit gera vissu vit seta pengar av til at taka fleiri flokkar inn á setrinum til sjúkrarøkt til námsfrøði har eru nóg mikið av umsøkjararum til at vit kunnu taka minst tveir flokkar inn um árið

er eisini tey starvsfólkini eg haldi at ti eitt sindur eg veit ikki tey starvsfólkini sum vit undir koronakreppuni hava røst øgiliga nógv vit hava sent teimum takkakvøður fyri hvussu væl tey hava lyft uppgávuna meðan korona hevur herjað og vit hava røst teimum fyri hvussu týdningarmikið arbeiðið tey røkja men eg haldi onkursvegna at vit kanska at taka y eitt sindur fyri givið tí at vit kunnu tækka teimum alt tað vit vilja men tað betalir ikki teirra húsalaiði tað koyra ikki mat á borðið tað koyra ikki klæðir á børnuni hjá teimum takka hvørvur fasthalda heldikki starvsfólkið og skapa heldur ikki serligan strivnina á arbeiðsplássunum frú forkvina eg haldi at tð eit sindur óheppið at tá viti viðgera mál eisini andstøðumál at landsstýrisfólk ikki eru í salinum til hetta uppskotið er tað kanska ymisk landsstýrisfólk sum eru relevant men eg haldi tað er tað er óheppið at landsstýrisfólkini svarað av økinum ikki er til staðar í

síðstu tíðina at tað krvur umleið fýrs túsund krónur í inntøku um mánaðin fyri at seta búgv í havnini visivit s hyggja eftir miðallønunum hjá hesum fimm faklinum vit hava tikið sstøði í so eri millum anað visu hygja eftir heilsuhjálparafelagnum limirin har tey hava eina miðalløn upp á fimtan túsund krónur um mánaðin fimtan túsund seks hundrað og tjúgu krónur um mánaðin áh ja áhey tey fáa ikki lán til at seta búgv tað hava inkið eina nóg huga løn men tey gjalda allíkavæl eitt leiðugjald hvønn mánað sum kanska er helvtina av teirrari mánaligari løn og tey havar ongan møguleika at spara upp soleiðs at tey kunnu seta búgv og keypa ein bústað seinni í lívinum tí haldi eg at vit eru eina vandakóst við vet fáa n hálvan minutt av tað einar vandarkós við einum bústaðarmarknað sum er øgiliga spergdur við fólki sum ikki hava ráð til at keypa sær ein bústað at vit koma enda í einari støðu har vit eru summi í
keypa upp bústaðir og onnur ið koma at leiga frá teimum sovorðið
kommi restina av sínum lívi ja eg má taka orðið aftur seinni nú rennur tíðin undan so takk fyri fyri fyrsti frú forkvina ja takk her var ein viðmerking frá bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja fyrst takka hervør fyri ta arbeiðið hon hevur gjørt í sambandi við eitt uppskotið tað eri haldi eg øgiliga upá tíðina at vit fáa sett okkum niður og og veruliga arbeitt við hesum her øh so hugsaði eg at spyrja um altso avleiðingin av visi mann ikki fær gjørt nakað við hetta tí heverður í trivnaðarnevndini hevur jú gott innlit í hervur posdóttir í trivnað
mann hevur gott innlit í hvat avbjóðingarnar longu eru nú
men hvat sær hon fyri sær fyr henda til dømis á eldraøkinum um ikki mán tekur hesar avbjóðingarnar í størri álvara ja takk hervur polstóttur ger sovæl takk fyri vit hava ofta snakkað um hetta her við at tað verða vit verða fleiri fleiri eldri til í mun til yngri í føroyum tað merkir at tað verða fleiri ið koma at tørv á røkt og altso umsorgan í eldraáðrunum og hessi eru færri starvsfólk um tey so merkja jú at vit ikki kunnu viðlíkahalda ta vælferðarstøðið sum vit hava visu vit harafturat so eisini hava arbeiðsumstøður sum gera fólk kanska vit eina skríggjandi vekk frá økinum so merkir tað at vit eru spakuligur gongd viðet avlia støð altso niðurliga støði í okkara vælferðar samfelag og eg haldi ofta at vit taka tað kanska eisini fer givið hvat vælferðar samfelagið gevur okkum í føroyum tað gera vit hava einn ein rúmligan arbeiðsmarkknað har ið kvinnurnar sleppa til arbeiðis har vit kunu arbeiða í rúmliga leingi faktiskt vitaltso arbeiða ntil ein høgan aldur vit kunnu fáa
børnini ansaði og og ment á dagstovnøkinum vit vinna øgiliga nógv av tí eití eg vælferðstani
fva at hava og tí mugu halda fast vítí og ílíkahaldada alla tíðina takk fyri næsta røða er entfrúr forkvina eg fari at loyva mær at byrja við einum setningi sum eg so ofta havi hoyrt í politiskum kjaki gjøgnum rættiliga nó nógv ár tað er setningurin alment lønt ger einki til nyttu tann setningurin hevur verið endurtikin so oftani í so nógv ár av politikarum í ávísum flokkum at hetta fyri summi er vorðin sanleikin men frú forkvina eg má siga at eg haldi at støðan við koronu hevur gjørt hesum útsagnum til skamma tí vit hava sæð at bæði privat og alment lønt hava gjørt ein ómetaliga stóran mun frú forkvinna vit síggja atellisheim fáa ikki fólk inn til umlætting tí tey hava ikki nóg mikið av starvsfólkum hetta eru eisini alment og kommunalt lønt so enn einaferð fólk bæði á privata og almenna arbeiðsmarknaðinum gera mun í samfelagnum men frú forkvinna tað tykist sum um at politiska skipanin og tað er galdandi bæði her heima og úti í heimi hevur gloymt vanliga fólkið vanlig miðal og láglønt og so kunnu eg kanska spyrja men hví hvussu ber tað til tað er kanska tí at t í hesi fólkini ið ikki rópa harðast hesi fólkini tey vilja bara klára seg fyri tað sum tey tjena tey vilja ikki hava sersømdir tey vilj ikki hav hjálp frá tí almenna tey vilja bara klára seg ov sítt í tí lønini ið tey tjena við at fara til arbeiðis hvønn dag og tað haldi eg ikki er órímiligt men tað er sum um at politiska skipanin í høvuðsheitinum tænir teimum ið eiga allarmest so meðan tey vælbjargaðu fingu flatskát tá ið s eru fólkaflokkurin sambandsflokkurin og miðflokkurin sótu fyri nøkrum árum síðani jamen so fingu lág og miðallønt einki men skulu framvegis kappast um somu bústaðinir frú forkvinna meðan bankarnir ella peningastovnarnir tjena einir trý hundrað milliónir um árið fyri gjøld í viðskiftafólkini eru noydd at rinda og meðan eitt par má tjena eini fýrs túsund um mánaðin fyri at hava ráð til eini hús eg havi so ger samgongan einki fyri vanlig fólk tí tykist niðurlagið at vera at bankarnir teir mugu sleppa at tjena pengar og ja fyri at siga tað sum tað er at hóroyggja sær sum tey vilja tykist niðurlagið at vera hjá samgonguni og ja samgongan sigur at tey koyra pening í bústaðir men samstundis so hevur samgongan bundið bústaðir at arbeiða og byggja saman pvið privatum fyritøkum og mann kann iga útgangsstøðie sum so kanska einki galið við tí men ein privat fyritøka hon skal sjálvandi hava yvirskot hon skal tjena pengar tað er heldur einki galið í tí men tá ið ið samgonga nú sigur at bústaðir eisini skulu tjena pengar at bústaðir eisini skulu hava yvirskot ja so vita vit hvør skal rinda tað so frú forkvinna politiska skipanin hon má vakna tí annars enda galið ung fólk fara í framtíðini ikki at góðtaka at arbeiða á nátt og dag gerandisligt og hoyðlagt uttan at fáa okurt fyri tað og heta er galdandi bæði á privata og almenna arbeiðsmarknaðinum so tí má siga at hetta her uppskotið hjá okkum í tjóðveldið tað er so eitt stig og ein byrjan á rættari leið men tað krevur eisini at øll politiska skipanin byrjar at arbeiða fyri vanlig fólk fyri vanliga føroyingin so frúfor
tína føroyar mugu ikki bara vera fyri
tey fáu føroyar mugu vera fyri fólki takk fyri frú forkvina ja takk o hevóru nakrar viðmerkingar edva jacobsen ger sovæl yri frú forkvinna eg haldi viðhvørt kann mann yvir dimertionera eitt sindur eg haldi ikki at nakar arbeiða í nátt o dag fyri einki havi eg sjálv arbeitti mann tosar her um um flakskapir at fer nevna nakað sum beintlea jacobsen nevndi ómindiliga nógv kanska vanlig tímalønt innan fyri kanska okkara hondverkaravinnu innan fyr okara arbeiðarvinnu tey nuttu gott av tá ið tey kunnu taka nakrar yvir teimum a tey føldu at tey begðhildu nakrar av teimum tað seyraði út í alt samfelagið men tað vil mann kanska ikki ordiliga síggja og eg snakkaði ein dagin við onkur av teimum sum innan fyrita vinnuna sum veruliga hava merkt tað at mann hevur verið inni aftur gjørt nakrar broytingar tí nógv av teimum vinnunum eru soleiðis at tú kemur at hava langar vikur arbeiðið krevur tað og og eg vóni eisini at tað at vera soleiðis at tað fer at hava ávirkað nú tá vit fara at seta fleiri klassar inn eg haldi absolutt at mann roynir
sera væl upp á tað og haldi eisini at mann er
til fyri tað vanliga fólkið tí tað er ótrúligaja takk so er tað beinta løva jacobsen ger sovælja eg kundi hugsað mær at spurt edvur jacobsen hvussu hon hugsar sær at ein heilsurøktari sum arbeiðir í vaktunum skal arbeiða meir tí sum skilst so klára klára arbeiðsmarknaðurin sum nú er bæði inan fyri sjúkrasystrar og heilsurøktarar ikki at halda arbeiðstíðina tí at so bróvta tærhvílutíðina og eg haldi ikkitð er trygt um ein til dømis ein heilsurøktara ella sjúkrasystur skal arbeiða fyri at siga ta tventeforcven tí tay hava hóast alt ábyrgd av mannalívinum eg haldi at mann skal heina ordiliga løn fyri tað ja eg fegnist um so er at onkur hevur fingið burtur úr flagskattinum men har vil eg vísa á tað at ein handverkariskal arbeiða
draga munandi meira fyri at fáa nakað burtur úr flaggskattinum enn til
til dømis ein sum tjenaru hálvtrýss túsund tí viðkomandi fekk bara nokk nógvar túsund krónur afturat uttan yvirhøvur at arbeiða meira takk fyrija takk so var tað bjørt samuelsen eina viðmerkingja tað er púra rætt sum beinta løgu jacobsen vísir á at flagskatturin hann kom fyrst og fremst okkum til góðar sum hava góðar lønir vit fingu fleiri túsund krónur meira um mánaðin meðan tær lægstu lønirnar ikki í merki so stóran mun tí at teirra teirra tað broyttu ikki so nógv í mun til teirra tað sum tey hava eftir men eg ætlaði at spyrja um ta beint aløvu jacobsen nevnir hetta við at føroyar skuldu vera fyri føroyingar ella fyri vanliga fólki meini eg so hugsi eisini um hon kann hugleiða ett lít sindur um miðstaðarøki runavík klaksvík altso tey støðini har tað búgva nógv fólk í føroyum og miðalprísirnir sum jú bara hækka og hækka og hækkaso løtuni kostar eitt hús í havnini tú skalt vera óalmindiliga heppin vist tú fært eini hús fyri undir fýra komma okkurt milliónir
altso vera miðstaðarøkini eisini bara fyri
ríku ella ella hvar enda vit og hvar hvørja avleiðingr hevur tað um at tvinga fólk út at búgva onkustaðni har tey kanska ikki akkurát r har tey ætla særja takk beinta løv jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna vit plaga altíðat vera so errin í føroyum um ati um at stjórin og sjómaðurin búgva viðsíðuna av hvørjum øðrum og at vit ikki hava hetta her stættarsamfelagið at ein sum tjenar tríggjar milliónir kann goppbúgva við síðuna av einum sum tjenar trý hundrað túsund men tað minstrið tað ferð um ikki okkurt verður gjørt tí sum nú er við kunnu taka til dømis tað at nú tey sum eiga rættiliga nógvar pengar rinda nógvar negativar rentur ja men vist tað eiga tíggju miliónir so er tað nógv betri bara at keypa nøkur hús í havn sum eina íløgu heldur enn at hava pengarnar standandi í bankanum tað ger so tað at um ag siga at tann vanligi lønmógutakarin hevur so hugsning um at seta búgv í havn ella í runavík eftar í klaksvík og er tað tað vit ætla at miðstaðarøkið bara verður fyri tey sum tjena nógvar pengar bara verður fyri tey sum síggja húsini sum eina íløgu og so er tað tað hvar skulu hini so fara og tað eru øgiliga stórur vandi
fyri at vit enda við einum sovorðnum samfelagi har har tað blívur for stórur munur og har sum vanlig fólk faktiskt a hava trupult við at fóta sær
og kanska sletki fara at búgva hvørki í havn ella runavía ela klaksvík takk fyri ja takk so var hetta umfarið liðugt og næstur at røða er djóni nolsø joensen gersovælja takk fyri frú forkvina ja vit hava eitt sera gott uppskot til viðgerðar her í dag frá tjóðveldi um ati tryggja ella gera eina heildarætlan um at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini og tað eru eingi loyna ogtað hevur verið nógv frammi eisini nú seinastu tíðina at trýstið er øgiligt á hesar tænastur tað er manglandi starvsfólk og og onnur ting sum gera seg galdandi og tí er tað kalsk man siga ttað eru nøkur ting mann kann gera longu nú líkasum í eini byrjan og tað eru eisini nøkur ting sumann eigur og skal gera upp á upp á longri sygt ø og onkuntíð so hevur tað verið rjørt fram attá ið hetta hevur verið frammi so er landsstýrismaðurin kanska ella tey fólkini blivin spurd og tað er blivu nevnt at ein partur av loysni kann verða rováttar og kvort á sínum also tað kannmann ikki ordlga taka í álvara altso tað e tað er tað er nógv týdningarmikið miklari enn so tí at í staðin fyri at tosa um tað so eiga vit einaferð ein samlað haldi eg politisk tvørtur um um um flokkar at at taka eitt ógvatak um hesari her umsorganarfakini tí tey í alt ov langa tíð hava verið undir trýsti og og verið í láglønarbólki alt ov nógv ár og tað ger mann bara vist mann politiskt vil lyfta hesar bólkarnar so so kann mann gera tað tí ativit síggja at fleiri fleiri fella frá og mann kann tosa øgiliga leingi um vord annað vorðletis men tað tað sum tað handlar um tað er tað at er ikki nóg lokkandi tá ið lønin er so lág sum hon er og ta sum honu verið í í nógv ár og tí eiga vit at hyggja eftir einum ella øðrvísi eygum upp á ein nýggjan almenna lønarstiga har grundarlagið og sum kann vera grundarlagi undir lønarsamraðinum í framtíðini fyri akkurát hesi fakini øtíðin er komin til tað og eg haldi at vit eiga at handla í mun til at fáa lyft hesi økini tað handlar simpultenn um at hækka lønina hjá hesum fólkunum hesum bólkunum fyri at gera tað aktraktivari og eitt annað sum eisini hoyrir til at gera tað meira lokkandi tað er arbeiðstíðin tí vit hoyra um og tað kann undra eisini hvussu tað ber til at fólk ikki sleppa at arbeiða kanska meir og fulla tíð tað kann tað kann undra altso hvat er tað sum ger tað er tað er tað samstarvini úti í í í landinum ella er tað leiðslurnar sum sum gera tað tað kann mann taðkan mnn kan seta spurningartekin við hví hví tað er at fólk ikki sleppa at arbeiða fleiri tímar eitt annað sum sum kundi verið ein partur av at gjørta meiri lokkandi hjá hjá fólki at at søkt inn á hesi her serliga serligu sørvin umsorganarsørvini tað er at mann kundi fingið løn undir útbúgving tað evur blivið rørt fram og tað kemur ein ein ella ein spurningur um tað seinni í dag tað kundi veri áhagvert hoyrt hvat hvat landstýrismaðurin hevur at at siga um tað t tað haldi eg ein vegur at fara sum mann kundi loyst ein part av av trupulleikanum so tað gjørdi tað at fólk sum familjufólk sum vóru líkasum kundu allíkavæl tikið eina útbúgving ella útbúgving og og fingið partvístlønarpraktikk ella hvat hon kundi verið hevði eisini gjørt tað mór lokkandi og so at ganga eisini øgiliga ella taðheur verið eisini frammi hett her við útlendingum í føroyum kanska serliga kvinnur sum sum hava útbúgvingar sum mann kundi fingið kanska inn á eldraøki nú tá ið støðan er so kanska serliga nú tá ið støðan er so sum hon er tað kundi verið ein loysn eisini at mann mann mann dugaði kanska upp á tað í eina tíð meðan mann arbeiddi við at fáa fleiri inn á útbúgvingarnar og og og gjørt tað meira lokkandi soleiðisnar generelt htíðin gongur skjótt tað er men nøkur onnur ting suman kunnu tikjað eisini undir hesum málinum og sum eisini hevur verið frammi fyrr tað er hettaher við tað er tásum eg havi eisini havi ført fram í røðuni tað er tað at tað eru nøkur ítøkilig ting mann kann gera og til dømis tá ið tað kemur til námsfrøðingar so hava ella so vardað upp á tali at at taka ein eyka flokk in men taðher mann tíverri ikki gjørt landsstýrismaðurin sigur at mann arbeiðir kanska við at umskipa útbúgvingina til eina sosial og og dagstovna skila tað sundur men tað haldi eg mann tað arbeiðið kundi saktans fara fram sjálvt um mann tók ein eyka flokk inn tað tað er eingin eingin einki í vegin fyri tí so har høvdu vit hhvussu vit kunna sett sindur meira inn eisini e so samanumtikið eg haldi at hetta her er eitt gott uppskot og vit eiga haldi eg at fara víðari upp p á hendan mátan við at hyggja uppá hvussu vit kunnu tryggja vælferðartænasturnar í framtíðini tí at tað eru nøkur ítøkilig ting vit kunnu gera her og nú men tað er eisini nøku
hevur ting sum vit kunnu gera av tí langa vánanum og tað tað var
ávart at hoyra tá ið tað kemur úr at nevnd hvussu hvussu teir áður áður áframæltu uppskotini hava hava nøkur uppskot um tað takk fyri fyri forkvinna takk fyri eg takk fyri forkvinna eg ætlaði at hoyra frá januar niels joensen nú hevur javnaflokkan eitt uppskot um at fáa ein nýggjan almennan lønastiga men ætliði at havaða salt at hoyra
hvat ið javnaðarflokkurin heldur um
uppskotið at gera eina lálønar puðju seisat t mann kann lyfta tey ið søguliga er blívin raðfest lágt takk fyri takk gjóni nóls joensen ger so væl ja tað er tað er nógv av tí sama kann mann siga tað um mann tosar um eina pulju ella ella um tað er at mann generelt tosar um eina almenna løntalvu tað eru tað er tað er fyrst og fremst ein ein ein ein spurningur á á kansu mag siga tá tað kemur til fakfeløgini og arbeiðsmarknaðin og eisini at at forhandla seg fram til men eg haldi attað eitur tað eina ella ella hitt so haldi at vit eiga at hava líkasum fokus á hesin her at hesin parturin av umsorganarfakunum tey tey sum starvast innan fyri teytey hava ligið forlágt í alt for nógv ár vit eiga at at at lyfta tey gera tað líkasum í einum
so at tað so tað ikki
telíkasum skal vera forkláringin upp á at at nógv søkja burtur frá frá stær vum ella ikki søki inn á hesir størvini tí at lønin eigur upp hjá hesum fólkunumtað er einki at snakka um takk fyri frú forkinak siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna og takk til gjónan nols joensen ja eg haldi í lønum hevur avgerandi týdning ná at okur sum prøva við hsum her mátanum at mann kann prøva at gera tað einari píðligu tað er hvussu nógv sum tíðir upp á at hetta er ikki nakað tú kann røkka í vanligum samráðingum um at gera nakað ekstrordnert fyri fyri hesar bólkarnar soleiðis at tú hevur møguleika at seta búgv og tað er heilt sikkurt eisini rekroterandi men eitt sum gjóni nols joensen eisini var inni á tað var hett her við at hvat kann mann gera beinanveg og har er sjálvandi gott tað at mann tikið fleiri sjúkrarøktafrøðingar inn men spell er tað atmann ikki hevur gjørt tað saman við námsfrøðingarnar eg dugi ikki at síggja heldur hví mann ikki kann seta gongd á tað arbeiðið tí at í løtuni livu
ikki upp til dagstovna lógina til dømis og tú fær ikki sett
stýr við almannaverkinum so tað er eisini ein ein risa mangul upp á at fáa útbúgv í fleiri námsfrøðingar so tað kundi hvørfant roynt at st trýsta á við tí málunum eisinifyo takk fyri viðmerkingina ja eg eri púra samdur við sirurstenberg um at at fyri at kunna lyfta henda hesi umsorganarfakini ella tey tey so so er tað ikki nakað sum mann kann gera undir einum und vanligum haldi egsáttmánnasamráðing um vit eiga haldi eg at gera tað líkasum antin sum í eini pulju ella sum sum vit hava skotið upp eftir at vit hyggja nærri atalmenna lønarstiganum aftur og gera gera tað sum eit grundarlag tað er akkurát akkurát mátin tað er ikki so so avgerandi vit eiga at gera eitt lytt hitti sum sum sum eg kundi ført fram eru eisini tað at sum siri i stenberg eisini nevnir tað er hetta her við við við námsfrøðing o útbúgvingini har veit eg eisini um at tað eru fleiri hjálparfólk sum ynskja atsøkja inn og og og sum ikki sleppa og og vistu tey sum eg nevndi eisini í mínari røðu hetta her kanska
eisini at tað var lokkandi at tey kanska fingu løn undir útbúgving
eg haldi sjálv at tað er altíð gott at taka heildina við og ati taka avgerðir á einum mansiga vitanspaserað um grundarlagi so í so máta so haldi eg hetta r eitt gott uppskot og hetta hetta snýr seg faktiskt um framtíðina fyri okkara vælferðarsamfelag og a vælferðarsamfelagi tí er ikki nakað sum bara nøkur fá av okkum hava áhuga í faktiskt er tað soleiðis at vit hava øll áhuga í vælferðarsamfelagnum tí at at vinnan hon má hava vilsu arbeiðsfólkini ikki fáa síni børn ansaði ella vit fáa tey eldru og fáa sína røkt so fær mann ikki arbeiðsmegi og og tí hevur eisini vinnan áhuga í at vit hava i gott og eitt sterkt vælfarsamfelag harafturat so er tað eisini viktigt fyri vinnuna at vit hava eitt gott útbúgvingarverk sum alla tíðina tryggjar at arbeiðsmegin er væl útbúgvin so hetta er nakað sum vit øll hava áhuga í tað bleiv tosað eitt sindur fyrr í morgun um heta her við breiðar semjur og eg hevði trúð tí at at eg haldi e havi nevnt tað fyrr hetta her við at mann alla tíðina í samgonguni og tinginum kanska rennur aftaná tí sum gongur fyri seg uttanfyri í samfelagnum vit hava sæð tað í veðurlagsátøkum har hevur vinnan tikið seg saman og sagt at tey vilja gera nøkur ting meðan tað tekur longri tíð hjá landsstýrinum og tað sama í hesum mann skuldi trúð at ein ein sovorðntask fórs varð sett niður beinanvegin tá ið frágreiðingin frá búskaparráðnum kom sum vísti at vit kunnu at mangla fleiri hundrað kanska upp í túsund starvsfólk tey næstu tíggju árini innan fyri vælferðarøki at mann beinanvegin fór í gongd við at fáa eina breiða politiska semju og at mann so eisini tók eitt trý partar av samráðing har mann tók vinnuna og arbeiðstakararnir við og søgdu hvussu kunnu vit í felag loysa hettar vistu vit taka okkara grannalond til dømis í danmark har trýpartarsamráðingar eru øgiliga vanligar so gingu tað øgiliga stutt tíð framman og hoyrdi um hendan trupulleikan til at mann fór undir samráðingar og orsøkin til tað at eg tosi so nógv um hetta rýsamstarvi tað er eisini tað sum hetta uppskotið leggur upp til haldi eg tí tað verður sagt her at tey átøskini sum hann kemur fram til tey skulu gerast saman við avvarandi pørtum tað er tí at at vit hava øll áhuga í at vælferðarsamfelagið verður varðveitt og styrkt og tað eru kanska eisini øll sum kunnu biðdraga við onkrum hvussu vit loysa hetta so eg hevði sæð tað soleiði sum at hendan frágreiðingin her var so nakað sum mann so fór út og og og í felag fann útav hvussu mann kann útinna í verki tá ið tað er sagt so haldi eg at vit eisini hava sæð at ella at at tað eru nógv ting sum vit kundu gjørt samstundis at vit pjøðast ikki at bíða sum so tí at vit vita tað at at til dømis nøkur av uppskotunum sum javnaðarflokkurin havt frammi hetta her við at stytta arbeiðsvikuna tað tað kann gera okkum kappingarføra í mun til at fáa heilsu starvsfólk frá okkara grannalondum at vissu heilsustarvsfólk arbeiða niðr í danmark at mann hevur lægri á arbeiðsviku og ivas í at flyta heim og arbeiða innan fyri hetta øki tað vita vit tað kann hvussu er geva okkum ein kappingarfirimun vit vita eisini at tað er viktigt at sleppa at arbeiða fulla tíð tað eru kanningar gjørdar fyri nøkrum árum síðani sum vístu atað ein nokk so fittur partur av teimum sum arbeiða niðursetta tí vildu sleppa at arbeiða á fulla tíð vit kundu gjørt minimussnorðmeðingar og vit kundu hugt at lønartalvuni sum mann kundi gjørt kompinerað hetta við fleiri tingum eitt sum verður nevnt í hesum her punktunum sum eg haldi ikki verður so nógv umrøtt í morgun ella í hesum málinum tað er hetta her við førleikamenning og førleikameting tað eru summi vegir sum kunnu skaffa okkum meira arbeiðskraft og eisini meira fakligheit sum kanska eru styttri enn teir tratitionellu vegirnir og har er tað førleikametingin kemur inn vit hava sæð at vit hava at vit hava fleiri hundrað útlendskar kvinnur í føroyum sum hava útbúgvingar sum teir ikki kunnu brúka í føroyum har mann kundi sett førleikameting inn tað sama við teimum ófaklærdu fólkunum innan fyri hetta øki sum kanska hava arbeitt í nógv ár har kundi mann eisini sett førleikameting inn at ígjøgnum hetta arbeiðslívið hevur viðkomandi vunnið sær so so nógvar royndir sum kunnu samanberas soleiðisnar at mann kann skjótari og fáa eina útbúgving vit hava samtykt lógir og kunngerðir um tað men har hendir alt for lítið av tí økinum so at og vaksnar mannalæra hetta her við at mann kann fáa hægri løn vistman tilkomin undir útbúgving tað er eitt sum eg hoyri at vinnan øgiliga oftani rópar eftir ella ella eftirlýsir tað evr verið arbeitt við tí í nógv ár men tað kemur bara ikki víðari og tað var jú eisini eitt av
av teimum tingunum sum hann avtalaði við trý partar av samráðingum
undir síðstu samgongu men har hendir so einki nú er tíðin farin so eg verði noydd at steðga her takk fyri frú forkvinna takk fyri ein viðmerking frá siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja tann frágreiðingin sum liggur við saman við hesum uppskotunum er ætlað sum eisini grundarlag undir tí frágreiðing sum okur ynskja at løgtingið stendur saman um at biðja landsstýrið koma við og okur hava nentupp tikið hettaher við førleikamenning og førleikameting við í uppskoti tí tað er kann mann siga ein máti afturat at eisini at kunna møta hesni her hesin trupulleikanum við at mann kann útbúgva nøkur fólk sum hava hava nøkur nakrar førleikar s skjótari so tey kunu fáa pappír upp á tað soleiðis at mann ikki bara hugsar um at tanntraditionella mátanin ar útbúgva upp á at fara í skúla so hetta er upp á tann mátan
eg haldi tað er gott fyri breidduna í ogu
pskotinum at at mann hevur tikið tann partin við tí tað er avgjørt nakað at vinna har fyri fyri bæði tann sum fer í útbúgvingina og fyri samfelagið alt takk fyrieygum samelsen ger svæja takk fyri og tað er vit hava jú eina vegleiðingarstovu sum stendur fyri tí men tað kundi mann eisini sett ferð á rættiliga skjótt bara við at hækka játtanina á fíggjarlógini sum nú liggur í fíggjarnevndini so at mann fekk kanska økt starvsfólkatalihar tí eg veit at tey hava rættiliga nógv at gera og tey kundu fingið nógv meir a ferð á førleikametingina visti man bara og uppraðfestir tað øki so tað eru nøkur ting sum vit kunnu gera skjótt og tað eru nøkur ting sum krevja við at seta okkum niður og hyggja ordiliga at teimum sum hetta uppskotið
legur upp til men tað er nøkur ting sum samgongan
kundi havt gjørt pluss tað at eg haldi tað er hon sum skuldi tikið stig til at vit fingu eina breiða semju um hetta takk fyri takk fyri tann næsta røða verður edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg haldi tað nýt sitið eina tað blívur ofta hey sægar málini tey eru altíð áhugaverd og tey tey blívu eitt sindur av henni ja tú bleivs einaso breiðari debat um um hetta evni næstan sum eitt eygalorðaskifti og tað haldi er ordiliga gott tí at t ótrúliga nógv áhugaverd ting at taka fatt uppá tá mann viðgera slíkt mál akkurát tað at standa og siga her etað kann gott ferat eg haldi ikki tað er akkurát tað um um eitt mál verður gjøgnumført eg haldi tað tolir altíð tað fær altíð mann fær altíð gáhugaverdar vinklar fram tá mann situr tá mann tosar um bí orsakatá mann tosar um hesi málini mentað var eitt eitt sum eg kom at hugsa um tá ið eygun samuelsen eisini var uppi og tosa um hetta her við førleikameting og førleikamenning sum eg eisini hevði einum viðmerking í áðni nógv av teimum tingunum sum vit arbeiða við í føroyum er ikki altíð tað at um tað skal vera fíggjarlóg eg ikki har fíggjarlógtu allar fíggjarlógir og allir øll agalráð tey hava allíkavæl nakað av kapitali at arbeiða við eg haldi sjálv at visti mnn fór a hyggja eftir so er tað nógv av okkara ungu sum kanska er farin uttanlanda sum kundu hugsa sær at arbeittu ví hesum størvinum tað skulu vit eisini hugsa um eg veit tað niðri har hevur mann sovorðnar miðnámspakkar longu tá ú ver liguð í fólkaskúlan so bjóðaði tey fram at tú ikki pjøvist at taka eina eina heila miðnámsútbúgving men tú kanst taka fýra námsfrøðilig fak fyri at kunna lesa lándsfrøðing illa sálarfrøði ta er nøkur fak sum tú kanst lesa við einari miðnámsútbúgving sum er ein pakki til tey sum ikki so væl megna at hava rokning hava bileg g hava onnur tung fak har haldi eg tann føroyska skipanin er øgiliga stirvin við at finna møguleikar møguleikar at kunna lesa miðnám upp á ein sovorðnan máta at tú følir at tað er nakað sum er eisini til tín tí tað er ofta tá vit skulu lofta ein ungur sum er farin niður at taka eina eina miðnámsútbúgving sum bjóða fram sum hevur nøkr onnur aðra samanseting tann ferð so aftur at lesa kanska námsfrøðing í danmark men tá er tað øgiliga ofta viðkomandi ikki kemur aftur so tað er eisini nakað av loft av teimum eg haldi vit hava øgiliga nógv gott til tey sum klára seg kantska bókliga væl tá eg hugsi um miðnámsár men vit eru øgiliga tungd til at finna nakrar millum skipanir til tey sum ikki ordiliga megna at vera við men sum saktans kunnu at lesa víðari visti tey bara at sloppa at lesa tey fakini sum eg veit got mann kann velja einkulfak men tá blívur tað s her bjóðar mann tar fram á eini heimasíðu sum følir tú meira at tú ert ein partur av hasuni her og tú kanst eisini fera so tað er nakað eisini við at at lofta teimum ungu sum sum kanska fara uttanland at lesa seg í tingini tí at tey tey føla tað meira innbjóðandi og so koma tey seg aftur tí at so kanska finna tey maka og koma arbeiða niðri aso so tað er eisini er eisini tey ungu mann skal hava við haldi eg sum mann skal hugsa mann skal hugsa hesi fakini øgiliga nógv ígjøgnum helelst eitin vær itt sindur áhugavert sum sum tað bleiv tosa um eisini in fyri í áðni um tað ati tá ið teir koma pp á tjúgu túsund o løn su beginna akkurát sum at fara niður eftir inntil túvert okom upp á sjeyogtjúgu túsund tost han følir tú at tog byrjar aftur at at tjena pengar tað kann eisini vera tað at vit uttan at at vilja nakað ringt við tað gera nakrar nakrar góðar skipanir sum mann eisini meinar til at vera góðar men sum kanska gera tað at tað kanska ikki hvussu at fara upp í løn tá og tað sum eg hugsaði mí áðni tá havi sitið við hesi vatni tað er vit mangla ofta hagtøl sum er sum altíð eg haldi er intersant tá mann viðger sovorðig kanska hagtøl um hvør hvussu nógv stórur partur mann sigur nøkur vl flestu mann veit ikki sunógv hvussunógv partur ynskja at arbeiða fulla tíð hvussu nógv ynski at arbeiða hálva tíð og hvussunógv ynski t arbeiða tíhvart tað haldi eg kanska er eitt heilt annað tal enn mann ofta kanska gevur sær far um men hetta er eitt eitt annað sum tað verður tosað um eisini tað er tað at eg dýrta efir at búgv og tað er ordiliga dýrt eftur at búgv men tá ið eg undri ett sinr tá eg hoyri at mann skal ikki sleppa undir tríggjar hálvan milión ella tríggjar at byggja tí at mann eg práði kanna tað nú ein dagin tú kanst fáa eini hús fyri sum er hundrað kradrat í ein plan fyri tvær komma in ela so grundstykki afturat kanska er tað grundstykki prísini í havnini sum er ein avbjóðing til tey ungu tí tú kanst gott fáa eini liðugt hús upp at standa fyri tvær góðar tvær milliónir sum eru hundraðkradrat tað búgva byggja tey á kambsdali og í fuglaferði og aðrastaðni so tá ert tú tá hevur tó heilt aðrar møguleikar at seta búgv enn við tær at kosta tríggjar so tað kann vera tí grundlendi her í havnini sum sum mann kanska skuldi farið og hugt upp á at kommunan kundi strekka seg eitt sindur og og kanska latið eitlýsindi lægri prísir til grundstykkir tá ið tá ið fólk
kum seta bygd tú kanst seta búgvið und tríggjar miliónir altsoav
góðum húsunum saktans men so fær mann kanska ikki akkurát ta lukrativa húsið sum mann kanska droymir um men eitt fínt hús takk fyri frú forkvina takk fyri ein viðmerking frá hervør polstóttir ger sovæl takk fyri vit flokkarnir vóru bodnir il tiltak hjá bankunum um um bústaðir og tað at fáa lán og sovíðari og har bleivr tað nemliga sagt at tað faktiskt er verri at at byggja hús ið verji at fáa lán til at byggja nýggj hús úti á bygd enn at keypa eini gomul hús útiá bygd tí at virðið fellur so skjótt í einum nýggjum húsum í mun til vissu tað ikki skuldi loyst seg hjá teimum sum bygja húsini men eg hugsaði nú bleivur tað eisini snakkað um at
at tað ofta ikki kanska ikki loysir seg hjá hesum
fn fa upp í løn tí so verður tað minni eftir aftaná skattin um tað kanska ikki er skattaskipanin hjá okkum sum er órættvíst enn at tað er trupulleikin at koyra fólka upp í løn takk fyri fyri edva jakobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna eg haldi at har eru øiliga nógv sum er akkur át hasm har sum hervur nú vandi eg valdi at onkur evnir út mann knn taskast tær m nógv um aftirteimum afi fimm minuttur tað er einki tí tosa eitt sindur um tey ungu og hvat vit hugsa tá ið tey fara víðari til dømis tað er nógvir sum kanska lesa námsfrøði niðri tí tey ikki megna miðnámsskúlan føroyum tí hann so keðiliga samansett og vit eru ikki øll sum líka sterk til alt so so tá er tað spell tá kunnu vit akkurát su hav gjørt ein pakka her og tað er ikki pengar tað er meira hugflogið sum skal til og taðhevur ann ikki havt nú í fleiri ár og og og tað at tað eru nógvar betri og góðar skipanir betri skipanirnar blíva verri er tað tá tá tú fert upp um hesar skipanirnar tí so er tað tað tá tíer sigur nýggj tøl hvussu nógvar skipanir koma afturat hvørjum dr oktim út hvussu vilur tað sæð hjá einum út sum tjena tjúgu og fimmogtjúgu hvat hevu hann eftir nokti entur hamt at síggja tí so kanst tú saktans viðtungt at fáa barnagarðspláss tað kostar eisini at tú kanska velur frá págrund av tí at skipanir nar sum tú ert í tær eisini eru góðar og tað ereisini fínt við tí at tær eru góða
nei men tað er bara tað at
hví velja summi tað er eisini eg haldi hagtøl er altíð intersant í tá ið mann tekur viðgerðir sovort men vit koma eisini at viðgerata í nevndini so takk fyri frú forkvina takk fyri annikaolsen ger sovæl takk fyri frú forkvinnan hetta her eer til spurningin sum edvar japobsen umrøddir við kommunalum grundstykkium at prísirnir eru øðrvísi á bygd enn teir eru í havnini og ja tað hava okur sæð nógv dømir um og spurningurin er hvør ger tað rætta tí at kommunala eftirlitið hevur fleiri ferð víst á ati mann ikki tekur alt við kanska serliga úti á bygd at tað kanska er ein lægri prísur tí at mann ikki livir heilt upp til til treytirnar sum eru í keypisøluja fastari ogn tí at kommunurnar eru reguleraðar hundrað prosent í detaliu hvussu mann skal umsita ogninar hjá kommununi men tá tað so er sagt so eri samd við edvar jacobsen í tí at mann eigur at fáa eina avtalu í lag við kommunala eftirlitið at jørðin sum fer til grund
gjør til okkara borgarar at tað má
ferðat so lágur prísir sum yvirhøvur til byr tí tað er ein ílega í okkara borgarar tað koma at betala skattir nógvtakk edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja mann hevur tað kommunala felagið har sum kann sum kann hygga uppá eftir her eg haldi ubara at spenni er ofta øgiliga stórt tað sum eg vil siga við esum her tað r tað tú fært eitt hús upp á hundrað kvadratt sum er liðugt bygd fyri tvær komma eina millión tað sigur mær tað at vistu grundstykkin ikki vóru so volnsom so hevði hettað borið til betri hjá fólki at fáa tak ið høvdið og tí snakka vit altíð um íbúðir men tað er eisini viktigt at mann tosar um hvat skal mann seta hetta húsið á og hvat kostar tað tí tí at mann brúkar øgiliga ofta tríggjar milliónir og tvær komma tvær tú fært eisini fimmogfýrs altso okkurt tað man byrja við tá mann startar familju við tveimum køm og trimum kørum men men tú kanst koma har ni men teir einkult lat tað vera sagt tá er tað ikki karinappar og útbúgvingar og hvat veit eg men ger tað nakað
nei tað er bara ein so spurning sum eg seti mær ger tað nakað tú velur til og velur frá og tað má noyddur at gera mann skal eisini sjálvur kempa fyri at at kunna forsvara sín pengabung
takk fyri frú forkvina takk fyri síðani fara vit víðari á røðaralistanum

takk fyri frú forkvinna spurningurn um at seta búgv er kanska ikki so einfaldur sethúsaprísirnar í hekkandi allastaðni í landinum og eisini um fólk byggja tey bíligastu húsini sum tað evirhøvur ber til so er tað tungt hjá fólki í hesum starvsøkinum óansæð at fáa sett búgv u soleiðis sum lønarlagið er men harvið ikki sagt at mann pjøgist at byggja upp á dýrasta máta tað er næstan ómøguligt hjá ungum at byggja í dag t tí grundstykkin er so sum ikki dýr at tað tað sum okur hvørfall síggja nógv til tað er tað at tey keypa eldra hús royna at umvæla men aftur til uppskotið er hetta uppskotið hevur sjálvandi týdning fyri starvsfólkini men tað hevur sanniliga eisini stóran týdning fyri øll tey sum skula móttaka tænastur sum verða veittar av hasum her starvsfólkunum og sjálvandi fyri samfelagið alt eitt sum okur eisini hava lagt eitt sindur av dentu á í hesum uppskotinum tað er javnstøðuhugtakið tí at tað er fyri tað mesta kvinnur sum starvast innan fyri hetta her øki og tí hevur hetta uppskotið eisini nakað við kvinnukora at gera og hvussu okur kunna fáa størri javnstøðu á hesum starvsøkjinum í bólkinum sum mann sær hava legst inntøku har er ein stór yvirvág og kvinnum og tað eru eisini nógv flestar kvinnur sum eru stakir pensjonistar og hesir bólkar hava sera trupult við at liva áv síni inntøku og hetta er eisini eitt úttrúgv fyri ein sosialan ójavna sum er í samfelagnum og soleiðis sum samfelagið eg skipað í dag við tað at pensjónin er blivin knýtt at tíni lívsløn so verður tað soleiðis at jú hægri pensjón tú hevur meðan tú er á arbeiðsmarknaðinum ella jú hægri løn tú hevur meðan tú er til arbeiðis jú hægri pensjón fert tú at fáa og tað vil siga tað t hevur tú eina lága løn í tínum arbeiðslívi so fert tú eisini at vera fátækari sum pensjonistur og tað er ikki í ordan tað haldi eg nakað sum okur noyðast at hyggja uppá tað tú kansn ikki mannkann siga lóggeva ein sosialan ójavna langt inn í ellis ár tað hevði eisini verið mennandi fyri hesi her starvsøkini at mann arbeiddi meira miðvíst við javnstøðu báiði tá tað kemur til at rekrotera og til at taka upp til útbúgvingarnar ø og løn undir útbúgving er so eitt sum hevur verið tosað um og eg veit at tá ið mann begynti upp á heilsuhjálpara útbúgvingina tá fekk mann løn meðan mann bleiv uppskúlaður og eg veit eisini at fakfelagið hjá heilsuhjálparanum hevur ynskt tað og hevur eisini úttrygt tað alment og tá haldi eg hevur tosað um eina generella løn altso ikki bara fyri at uppskøla nøkur men at øll sum fara inn í útbúgvingina at fáa løn og aðrastaðni um mann gjørt tað við at mann verður settur í starv í einari kommunu og fer so í útbúgving og tað er tað bæði pluss og minus við men tað kemur so nokk aftur einaferð at blíva viðgjørt eitt annað sum hevr stóran týdning tað eru normeringar og eisini faklig krøv tí góðskan í teimum tilboðum sum okur veita eru í stóran mun eisini treytað av hvussu væl starvsfólkini eru fakliga skikkað og tað er eisini staðfest at hægri fakligu førleikar hjá starvsfólkunum eru betri eru ki fyri at tað gongst ser væl visti tú blívu sjúkur til dømis og færri komfligatiónir eru og tí eigar mann sjálvandi altíð at stíla eftir hægstu fakligu góðsku og sjálvandi er tað sama galdandi innan fyri barnamenningarøki tí okur vita at barnaárini eru grundarlagið undir menningini hjá barninum og fortreytnum fyri einum góðum vaksna mannalívi og okur hoyra ofta at ter ung sum stríðast o hava tað trupult og okur eru sannførd um at tað hevði verið rætt eisini í mun til fyribyrging at ati mann tey fyrstu árini hevði eitt betri altso á talið av teimum sum vóru útbúgvin og talið generelt var hægri sum var rundan um børnini og so vita okur sjálvandi at tað komandi árið verða eisini nógv útbygt á almanna økinum bústovurnar og sambýlar barnaheim og annað sum er eru vairðslað sum eisini kemur at krevja nýggja starvsorku eitt sum okur ongantíð eru inni á sum eg haldi eg fara at enda við tað er het her við fordeiling av starvsfólkum ø visti mann hyggur eftir hagtølunum eisini hjá hagstovuni so seð man á hetta her økið har er rættiliga nógv starvsfólk til tey seinnu árini men spurningurin er hvat ið er fyri størv tí vist tú spyr tey sum arbeiða úti í tí beinleiðis røktini so uppliva tey hvussur í stóran mun tað ella úti á røktini tað kann eisin ver úti á stovunum at talið av teimum sum eru í tí beinleiðis kontaktini við borgarum tey eru hava staðið í stað men adnestrativ størv og leiðandi sturv vaksa eg veit ikki um tað er soleiðis í føroyum men mann hevur hvussur eina ábending av tí oig eg haldi tað hevar interessant at mann fekk greinað tað eisini í hesum her arbeiðinum
eg skal bara takka fyri eitt gott orðaskifti haldi fólk hava verið positiv ið haldi tað er heilt ótrúliga harmiligt okur at diskutera nú síðan klokkan
gott ellivu og gava einki umboð frá landsstýrinum halt enn takk fyri takk fyri tað eru tvær viðmerkingar til røðaran tann fyrsti eg frá beintu løgi jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg hugsaði at huglaðia itt sidur um hetta her við at nú hoyrdi mann at fólk arbeiða nógv í vaktum og hetta jú vóru øgiliga nógv av teimum sum als einki finguð tá ið til dømis lagskastur kom í gildi fyri tíggju árum síðani og so verður sagt jamin nú on tey bara arbeiða meira
spyr seg í steðnberg um tað ber til
til hjá til dømis einar sjúkrasystr ella en sjúkraheilsurøktara ella eitt annað sum arbeiðir fulla tíð at arbeiða meira enn tað og hvussu tað hongur saman við vaktaskeymanum takk fyri takk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna og takk til beint í lovi nei vist tú arbeiðir í vaktum og arbeiða ful la tíð so so kanst tú faktisk atso tú broyta sáttmálan sum soleiðis sum støðan er í dag tí okur hava fjøruti um arbeiðsviku so tað ber faktiskt ikki til at arbeiða meir visti tú skal halda teg til sáttmálan so ertað haldi eg ikki tað haldi eg at at eisini tað arbeiðið sum liggur við sum okur hava viðlagt og sum fakfeløgini eisinihar varið úti við hevur víst púra greitt at hetta er ikki ein bólkur sum bara kann arbeiða
ikiki burtur úr teimum trupulleikunum sum tey hava her má setast hana her pulliani
av til at fáa hækkað tær lægstu lønirnar hesi koma ikki at klára tað í samráðingum tað eri eg g uppvíst um tað má gerast nakað serstakt takk fyri takk so er tað anikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eitt ógvuligani áhugavert orðaskifti og nú nevnis siristenberg tað at einki umboð fyri landsstýrið er her í tinginum eg havi gott bitið merki í at her sita sjey kvinnur ein ungur maður á tingi í dag og viðgera kanska tað mestu týdningarmesta málið okur standa yvirfyri tað haldi eg virklig ar syrgiligt tí hetta er veruliga ein ein tann størsta avbjóðingin sum okur standa yvirfyri og skula loysa so ella so tað krevur veruligani avbjóðingar og
tað dugir veruliga nakað við fíggjarviðurskifti at
gera so vónandi síggja okur kanska fleiri inni í tingsalinum tá hetta kemur til aðru viðgerð tí at hetta her hetta líkist ongum takk fyri frá forkvøldanum ja tingsalinurin var fullur
ín morgun tá ið okur høvdu tunell og okur høvdu ein vegso
og egveit iski umtaðe eintunnilssjón men mann kann hyggja rundan um seg nú takk fyri takk fyri tann næsta røða verður hervør polstóttir ger so væl takk fyri eg fór leingi av tey síðstu viðmerkingini so er tað kanska eitt sindur áhugavert at av sjey nevndarlimum í trivnaðarnevndini er ein maður hann sigur sum formaður h eg ætlaði eit líka at leggja eit sindur afturat eg fekk ikki tíð til at taka alt við í mínari fyrstu røðu vit hava í tinginum nakrar ferðirnar snakkað eitt sindur um hendan gamla tænastuaformin frá trýssunum trýss nutt hálvtrýss mnum ja í danmark sum eisini gekk eitt idur út yvir føroyska arbeiðsmarknaðin har ið mannlegði tey typisku kvinnustørvini lægst í lønar keatinum við grundgevingum sum at kvinnur høvdu hobistørv og menninir vóru teir sum forsyrgdi og tí var tað ikki neyðugt um at at kvinnunar fingu so høga løn tí ter vórumenninir sum sum kentu til húsarhaldið og tað haldi eg tað er eitt áhugaverti kjak at taka við í hetta stá tar tá vit snakka um vælferðar størvini vælferðina framtíðina í vælferðini at tann týdningurin sum vælferðarsamfelagið hevur fyri alt føroyar fyri arbeiðsmarknaðin fyri vinnulívið fyri møguleikan hjá børnum ella líka møguleika hjá børnum til at gera tað sum tey hava hug til tá tey verða vaksin og sovíðari tað er grundarlagið undir øllum teimum møguleikum sum vit hava í føroyum tað er okkara vælferðarsamfelag og tey sum arbeiða í vælferðarsamfelagn sum eru við til at halda okkara samfelagi koyr handr tey liva fyri ta tað tjena lágar lønir og tað tað er eitt sovorðn onkuntíð eitt sindur forhánislig viðgerð av hesum størvinum um at mann kanska ikki ger nokk mann at tað almenni sektorin forstórur hetta er størv sum er við til at halda okkara samfelagi er koyrandi og tí er tað eisini øgiliga viktigt at vit snakka um javnstøðu tá vit snakka um ta kempiavbjóðingina sum stendur fyri framman í vælferar sektorunum vit hava verið heppin tey seinastu árini at fólk flyta aftur til føroyar men vit hava eitt stórt undirskot av kvinnum og vit hava symtypiskt havt kvinnur sum flyta av landinum tí at tað kunnu finna betri kor aðrastaðni og tá tað eisinir kvinnur sum typiskt arbeiði á hesum økinum so er tað ein dupult trupulleiki so tí eiga vit eisini at hava tað ið menti at tað at lyfta lønir millum annað fyri kvinnur tað er at styrkja okkara samfelag fyri at styrkja javnstøðuna serlag tá vit hugsa um tí fíggjarligu javnstøðuna har kvinnur kunna vera fíggjarliga sjálvstøðuga hvønn týdning tað hevur fyri okkum sum samfelag fyri børnini okkara samfelag og generelt fyri fyri øll í sum búgva í føroyum so eg hugsaði g líka t leggja tað afturat eg trúgvi at vit fara hava eina góða viðgerð í trivnaðarnevndini og tað hevur veri ein øiliga positiv viðgerð sum gev mær eisini tað vóna um at vit kanska kunnu fáa ett uppskot samtykt ta hevur hussu hevur verið eitt øgiliga sterkt signal av sent úr løgtinginum til landsstýrið
at hetta er ein kempaavbjóðing sum vit standa fyri og løgtingið
eg vil gjarna hava at landsstýrið setir inn á hesum økinum so ja takk fyri fyri fólkuna tað var tað eg hevði upp á hjarta takk fyri tað eru tvær viðmerkingar tann fyrsta frá edví jakobsen ger so væl takk fyri fyri fólkuna bara fyri at líka hava tað við so haldi eg mann arbeiðir miðvíst við nøkrum av stingum tað verða flokkar settir á stovn í næsta ár við tveimum flokkum og tað verður arbeitt miðvíst við at víðka náttfrøðingar vónandi kann tað eisini koma til í komandi ár um ikki januar sum summarið so at eg haldi tað verður gjørt nógv á hesum økinum meira enn kanska tí vit gjørt í langa tíð so tað er eisini tað haldi eg eisini men so nevndi eg johan í flagskap so verður tað bara snakkað um flagskap av hj hjálparfólki og starvstak tað var slett ikki tað eg nevndi eg segði út til privatum vinnuni út millum hondverkarvinnuna og sárvarmina har var tað ótrúliga nógv sum sum í tí fakinum bara skulu arbeiða leingi sum søgdu at tað var tað gjørdi stóran mun tá ið teir vóru bidnum at taka sær eyka tímanir aftan av at arbeiða tíggju kanst tú líka taka fýra træ at tey merktu at tey fingu
eitt sindur burtur úr tí
tað er so skeikuligan lítsindur aftur men har hevur tað gjørt mun so tað ger eisini mun út i tí vanliga arbeiðslívinumtakk fyri hervur polsdóttur ger sovæltakk fyri ja vit hoyra altso nú verða nú verður tað ein flokkur afturat tikin inn av sjúkrarøktarfrøðingum tað er ordiliga gott vit høvdu vónað at mann eisini tók eitt ein flokkurin afturat av námsfrøðingum tað er nakað vit hava stóran tørv á vit hoyra at mann mann verður man er farin í gongd við at endurskoða tað økið vit vita bara øgiliga lítið um tað tá iðvit hava spurt tingfólk úr samgonguni er tingfólk úr mentanarnevndini so hava tey heldur ikki ordiliga greiða á hvat hvussu langt arbeiði komið nær mann kan vænta at síggja úrslit og so víðari so tí kann mann eisini veru tað etn it sindur ringt at taka støði í tí tá mannkjakast millum annaðum hetta uppskotið tá tað kemur til til flagskatt valt og so víðari so ertað ofta sagt mann man eisini vit snakka eisini um tað tá vit høvdu uppskotini umskattafrádráttar lærlingarnar eg haldi ati tað er gott at fólk kunnu arbeiða yvir at tey kunnu fáa yvir tímar men eg
haldi at okkurt skeivt í samfelagnum vis mann hevur
vissi mann má arbeiða yvirtímnar fyri at hava ráð til at liva ogtað var ein trupulleiki sum eisini var millum annað hjá lærlingum at mann mátti hava yvirtíð fyri at hava ráð til at liva takk fyri takk fyri so er tað gjóni nolsoy joensen ger sovæja takk fyri frú forkvina ja tað var ein viðmerking til tað sum hervur polsettur sigur um heta her við tá ið hon umtalar hesi størvini sum hoppystørv og kvinnustørv ella láglønarstørv e ttað eru nógvir fordómar rundan um hesi her hendan hesir umsórgannar fakini hjá okkum og so seint sum í gjár so bleiv eg spurdur av nøkrum næmingum í sandoyamegin skulu asumhøvdu eina verkætlan um har teirra evni var hefta her við námsfrøðingur á altso manligur námsfrøðingar og sum eu eru nógvi nógvir fordómar rundanum og bleiv fekk nakrar øgiliga áverdar spurningar og har var eitt av svarunum hjá mær var heilt týðiligt at eitt sum ger tað at mann ikki at tað kanska ikki eru fleiri og kanska eisini fleiri sum søkja innan fyri eldraøki og sovorðið tað er lønin tað er stutt og greitt
tað at tað er ikki nóg aftraktivt at søkja
og lokkandi at koma inn á hesi støðini at brúka fýra ár kanska til at koma inn til eina eina lága løn tað er simplten forkláringin upp á teili og tí eiga vit at lyfta hesa bólkarnar ongantíð for skjótt takk fyri frú forkinatakk fyri hervur posdóttur ger sovæl takk fyri tað sigur seg sjálvt at løn spælir inn til hvat arbeiði tú vilt hava ogtá ið tú hevur sitið tá tú her tikið eina útbúgving fýra ár at langa útbúgving og stattøk fær eina løn sum kanska ikki er til at liva fyri so er tað ikki serliga aftraktivt at lesa til námsfrøðing og tað haldi eg er eisini ein partur men eg haldi eisini ein partur er hvussu vit snakka um hesi størvini altso vit snakka um barnaansing at mann ansar eftir børnunum at men ikki menni deyð og man altso e má snakka upp á hannra máta at øll kunnu gera tað arbeiði við snakkað um heitar hendir sum um at øll kunnu gera
arbeiði sum sum heilsuhjálparagera heilsurøktara og sjúkrarøktarfrøðingar gera at tað er tað er sor mál sum um at hetta er bara stór sum øll kunnu fáa øll hava heitar hendur men tað ikki øll sum kunnu vera heilsurøktar og heilsuhjálpar takk fyritakk fyri áðrenn vit fara víðari so hevur tað verðið nevntnakrar ferðir í hesum her kjakinum at einki umboð fyri landsstýrið hevur verið til staðar nú vit hava viðgjørt hesa heildarætlanina sum skal tryggja vælferðastorvini í framtíðini og eg haldi í tí sambandi tað er rýmid at nevna at landsstýrismaðurin í arbeiðsmarknaðurámálum jú hevur lógligt forfall sum vit øll kenna orsøkina til vit fara so víðari tilein skrivligan fyrispurning og tað er skrivligur fyrispurningur nummar eitt tjúgu einogtjúgu sum snýr seg um starvsfólkatrot og løn undir útbúgving nokk so hóskandi uppfylging til hetta málið tað er annika olsen sum spyr og tað er jenisarana landsstýrismaður sum svarar
og anegolesen fær orðið fyrst so vælja takk fyri frá forkvinnan ja vit halda áfram í í somu bolgæti hatta her er eini skrivlig fyrispurning sambært grein trýoghálvtrýss í tingskipanini til jenus av rana landstýrismann í uttaríkis sum mentamálum sum snýr seg um starvsfólkatrot og løn undir útbúgving og spurningarn ærið fýran hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin í samband við starvsfólkatroti á eldraøkinum tvey hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at geva starvsfólkum á eldraøkinum løn undir útbúgving trý arbeiðir útbúgvingarráðið við nøkrum ítøkilum uppskotum viðvíkjandi løn undir útbúgving til heilsuhjálparar og fýra eru nakrar ætlanir um at stytta arbeiðsvikuna hjá starvsfólkunum í arbeiði á skiftandi vaktum og viðmerkingarnir eru hsambært búskaparráðnum koma at mangla sjey hundrað starvsfólk í tey næstu tíggju árini og tað er á almanna-heilsuøknum á elsuøkinum og á davstavnøkinum ein rættiliga storður partur av hesi avbjóðing liggur á eldraøkinum støðan hjá eitt nú heilsuhjálparanum er als ikki nøktandi hagtøl frá juni tvey túsund og tjúgu vísa at miðalaldurin á heilsuhjálparanum er hálvtrýss ár og til samanberingar var hann sjeyogfjøruti ár í februarmánað tvey túsund og nítjan viðvíkjandi faklærdum og ófaklærdum heilsuhjálparum er myndin tann sama at tað er ein yvirvág av ófaklærdum heilsuhjálparun av teimum tvey hundrað og fýraogtjúgu heilsuhjálparam i starvast í suðurstreymi eru heili hundrað og níggjuogtjúgu ófaklærd meðan fimmoghálvfems eru faklærd til samanberingar kann nevnast at í vekrsamstarvinum eru tað seksogtretivu faklærd og sekstan ófaklærd og í nándsamstarvinum eru fjøruti faklærd og tveyogtjúgu ófaklærd eg skal líka leggja f tað afturat at hesi hagtølini eru frá tvey túsund og tjúgu so teknast sakstans síggja øðrvísi út í dag men hetta her var so løtumyndin tann í tvey túsund og tjúgu summi gongd tríggjingur tíverri eisini í tølunum av avloysarum ið taka avloysararvaktur í suðurstreymi har eitt stór yvirvág er ófaklirt her er talið trýogtretivu meðan tað munandi færri ófaklærur avloysara eru í hinum eldrasamstarvinum kring landið somuleiðis vísa hagtøl at av teimum í alt fimm hundrað og níggjuogfjøruti heilsuhjálparanum ið arbeiða meira enn níggjuoghálvtrýss tímar um mánaðin er tað tvey hundrað og sjeyogfjøruti starvsfólk ið eru í aldrinum einogfjøruti til trýss ár í íslandi hevur mann stilt arbeiðsvikuna hjá starvsfólkunum í arbeiða er skiftandi vaktum í íslandi er full arbeiðsvika nú tveyogtretivu tímar hetta er gjørt sum ein liður í eitt bøtum viðurskiftini hjá hesum starvsbólkum gongdin í føroyum er alt annað enn nøktandi og tí eta í tøkum tíma at nakað munagott verður gjørt við starvsfólkaavbjóðingarnar á eldraøkinum og tí verða hesi spurningar settur landsstýrismanninum

takk fyri ein sera viðkomandi spurning hetta er eisini ein spurningur og eitt mál ella mál eitt øki sum hevur verið nógv frammi seinastu dagarnar seinastu vikurnar kanska eisini kanska tað mest umrødda í løgtinginum nú í í eina tíð

okur bóðu búskaparráðið gera eina eina kanning teð gjørdu hana og løgdu hana fram tey gjørdu eina í fjøru í vár og legdu hana fram í vár sum vísir á tí stóra tørvinum sum eru innanfyri tænastuøkini í tí sum okum kalla fyri vælferðarøkini og svarið ljóðar soleiðis tilann fyrsta spurning at henda frágreiðingin hjá búskaparráðnum hon vísir sum spyrjarin eisini vísir á at trýstið á tænastum á eldraøkinum komandi árini er er stórt og at neyðugt verðu a set inn á fleiri økjum tað vistu okur tað var eisini tí okur bóðu um at fáa eina grundleggjandi kanning sum kundi vísa okur meir nágreiniliga tað sum okur hildju okum við tað tørvur er millum annað at útbúgva fleiri starvsfólk til økini og hetta er ein avbjóðing sum okur taka í størsta álvara og royna at gera eitt arbeiði við at betra um møguleikan at taka útbúgving in á øki eitt arbeiði sum er raðfest og vónandi verður tikið undir við av løgtinginum fleiri hava nevnt hetta her undir tí farna orðaskiftunum at at mann hevur gjørt at okur hava raðfest ætlanir um at útbúgva fleiri men tað skal meira til eitt arbeiði er eisini sett í verk sum eg vænti mer nógv av halmannaráðið heilsumálaráðið fíggjarmálaráðið uttanríkiso mentamálaráðið og kommunufelagið er farið undir eina tvørgangandi greining av hvussu trupulleikin við starvsfólkatrotinum kann verða loystur tað er neyðugt at okur taka allar hesar partar við tí allir partar varða av sum eg nevndi í gjár tað tað ber ikki til bara at taka ein sektur nú og eintá og og halda at nú man gjørt okkurt so so nú er er er stendur væl til tí hetta er eitt breittfevnandi øki og øll hesi her ráðini og kommunufelagið munna vera við fyri at vist ta skal muna tað sum okkur gera og her hugsa okur sjálvandi um bæði at útbúgva fleiri men eisini at hyggja at øðrum viðurskiftum sum kunnu hava týdning fyri starvsfólkatørvum e eg hugsi millum annað um eg haldi eg nevnda nú ein dagin eisini at serligani tá okur høvdu vitjan av av herfyri av av heilsurøktarunum tá høvdu okur nógv hetta her uppi hvussu eru arbeiðsviðurskiftini altso tað er er hvussu hvussu kunnu okur væntað at fólk trívast í í starvinum og hvussu kunnu okur væntað at fáa ung at leggja ja leggja sín sínar lívsætlanir í hetta økið vissu arbeiðsviðurskiftini ikki eru góð og tað eru tey so avgjørt slett ikki ikki bara fyri hetta økið men á nógvum øðrum øhmen hendan her hesin her arbeiðsbólkurin arbeiðir og eg haldi adti ja í eg veit ikki hvønn dag tey hava hava sína fyrstu verkstovu men ætlanin er at tey skulu koma við eina einari í hvussu sínum sínum uppskoti til hvat okur kunna gera fyri at bøta um viðurskiftini einaferð fyrstu komandi ári so er tað spurningur tvey

møguleikin fyri at geva starvsfólkum eldurokjin løn undir útbúgving ja hann er umrøddur og verður framvegis kannaður eg haldi at tað er eitt gott ár síðani kanska hálvan an ár síðani at heilsuhjálparafelagið sum tað fyrsta tók henda spurningin upp og okur høvdu fund við tey og eisini við býráði og tá varð tað távarandi landsstýriskvinna nei bráðsbýráðsformaður nú og spyrjarin í dag okur høvdu fund við so okur kenna hetta her hetta málið men so kom korona og og tað var tað ynski frá heilsuhjálparanum at okur líka steðgaði á meðan korona leikaði í men so e hava tey boðað frá aftur at tey fegin vilja verða at hetta arbeiðið verður tikið upp aftur og á fundinum við heilsurøktararnum hava okur eisini fingið eitt eitt staðiligt ynski frá teimum um at tey gjarna vilja vera við í hesum altso á at geva lønundir útbúgvinga tann triði spurningurin sum nevnt so verður møguleikin fyri at veita starvsfólkum og eldraøkin lønundir útbúgvin er framvegis kannaður og eitt annað sum er týdningarmikið sum okur eisini eru farin í holt við at útgreina tað er møguleikin fyri at førleika meta starvsfólk sum hava drúgva av royndir á økinum hetta her skuldu verið ein ein ein hvat skal eg siga ein ein lætt siftur seigur tí tí hetta er upplagt at tey sum hava kanska arbeitt í í mong harras ár a økinum hava drúgvar royndir at okur kundu givið teimum ein ein merittu altso ein ein læktari møguleika fyri at kunna fáa fáa eina eina útbúgvingarøki tað triðja tann triðji spurningurin
er talan um eitt arbeiðsmarknaðurmál og eitt øki sum eg sjálvandi ikki sum eg ikki umsiki og tú sjálvandi ikki kanst svara uppá hatta var fyribils svarija takk
harra formaður ja eg skal takka landsstýrismanninum fyri fyri svarið h eg hevði kanska hugsað mer at landsstýrismaðurin var líka ítøkiligur sum hann var í gjár í fyrispurningin sum eg setti til landsstýrismannin hann plagar at vera øgiliga raskur og ger eitt gott arbeiði haldi e sjálv úti í mentamálaráðnum og íuttanreiðisráðnum eg kundi hugsað mær at hannu var meira ítøkilig er í hetta her arbeiðið verður liðugt við við at fáa løn undir útbúgving tí tað er áleikandi htað er eingi loyna at intiativið kom frá heilsuhjálparanum tá eg sat sum borgarstjóri í síðstu setv býrásetu og okur høvdu eitt øgiliga konstruktivt kjak viðvið landstýrysmanninm í skúlamálum jenisarana sum loftaði bóltinum beinanvegin og vildi leggja málið fyri útbúgvingarráðið sum sjálvandi er tann rætta instansurin til at kanna hesi viðurskiftini hvat er rættast at gera og hvussu mann loysir hesa avbjóðingina tí tað er ein avbjóðing um okur vilja tað ella ikki ati at tað er trupult hjá nógvum at teimum sum taka hesar útbúgvingarnar ati fáa endarnar at røkka saman og eg skal sletti ikki fara inn í hesa diskussióna um at heilsuskúlin liggur í suðuroi tí har ligur hann bæði fínt og gott og næmingarnir ótrúliga n glaði fyri at at lesa har suðuri og taka útbúgvingirnar suðuri men so kunnu okur gera nøkur onnur ting fyri at hjálpa til millum annaðhetta her við at fáa lønar undir útbúgving soleiðis at tey lesandi sum eru á heilsuskúlanum í hovi hava møguleikar fyri at hava dupult húsarhald so nógv av teimum sum fara suður at lesa ella taka útbúgvingina tey mugu búgva tey leiðu onkrastaðni og tey muga hava aðrar útreiðslur enn tey hava í sínum vanliga daglidegi har tey búleikast so tað kundi eisini verið við til at bøtta um um viðurskiftina soleiðis ati at tey lesandi hava tað meira meira rúmshátt tað er líkasum tann eini parturin av tí hin parturin er av tí tað er kanska eisini ati at geva teimum tað tað lønarligt at tey skulu hava beinanvegin og at eisini at gera tað sama við kommununu altso eg meini at í danmark liggur tað eta hafenahaz hvat kommunurnar betala og hvat ið staturin betalir soleiðis at bæði bæðir partar eru við til at lyfta lyfta hesa hesa uppgávuna ella tey fíggjarligu viðurskiftini sum sum standast av hesum og tað er tí eg haldi at at tað er viktigt atat mann ger hesi tingini í felag soleiðis at báðir partar eru inn yvir tað økommunan í havnini tórshavnar kommuna hevur stórar avbjóðingar so tað er ikki av ongum at mann tekur hendan spurningin upp tað er serliga ringt í høvuðsstaðnum viðat rekportera fólk á á eldra øki okur hava akkurát bygt eitt nýttein nýggjan umlatingar og reabiliteringsdepil sum statvekk hava trupult við at fáa starvsfólk til kanska er hann meira aftraktiv tí hann spildur níggjur men so tekur hann kanska frá øðrum økjum í í somu kommunu so og so er man vítt sum sítt harafturat er mann eisini gongd við at byggja eitt nýtt ellisheim nú við hartilhoyrandi røktaríbúðum sum eisini fer at krevja enn fleiri starvsfólk so okur hava eina ovurstóra avbjóðing samstundis sum vistu úkr hyggja eftir tølunum sum eg nevni í ela í fyrispurninginum her at bróðurpartin av teimum sum arbeiða sum heilsuhjálparar í suðursemi eru ófaklird og tað veit mann at tað er ein óheppin gongdalt gott um ófaklært at tey taka eitt tjak í men tey hava altso ikki ta somu útbúgvingina sum tey sum hava fingiðta neyðugu førleikarnar til at taka sær av gomlum og

og so víðari so tað er neyðugt at okur styrkja um um fakligheitina og eitt annað tað er ati at visti uklu hyggja eftir starvsfólk á hópinum so er hann øgiliga gamal altso miðalaldrin er hálvtrýss ár gokur hava við eldri fólk at gera sum eru likamliga illa fyri nógv av teimum skula lyftast og so framvegis har kann mann kanska hugsa at vælferðartøktin kann kann hjálpa til men veruleikin er bara tann at tað er øgiliga psotungt eisini fyri fyri tey sum arbeiða á eldraøkinum so tí er tað neyðugt at mann tekur hond um hesi tingini og eg havi nevnt tað fyrr í dag í í umrøðuni av tí fyrra málunum sum var til viðgerðar í dag at okur eiga at styrkja tað útbúgvingarmessu eisini at fáa eina breyt eina heilsuogtrivnaðarbreyt á okkara miðnámi soleiðis at mann rekorterar ung longu heilt tíðliga inn á hetta økið og gevar teimumteir neyðugu førleikarnar so kunnu tey velja alt annað uppá hvust langt tey vilja fara í í útbúgvingargongdini steðga á og kanska taka vaktur og so víðari
so hetta er hetta er eitt sera sera áleikandi mál og eg vóni at bæði uppbúgvingarráðið og landsstýrismaðurin bera skjótt í bandi og fáa hetta avgreitt takk fyri harra formaður
jja so fær landsstýrismaðurinorðið aftur jenisa rana ger so væl hetta at eg ikki var so ítøkiligur og eg veit ikk hvat annað lýsingarorð íð íð tingkvinnan nýtti tað fekk meg at hugsa um um eini ein leiðara av stovni sum var á vitjanm ein dagin so sigur hann at hann hann hevði ikki verið leingi í stovninum men allíkavæl eina tíð og tað tykist sum um at tað fungerað gott hjá honum so fortaldi han millum annað frá at hann hevði roynt at greitt sínum starvsfólkum frá at tað var øgiliga týdningarmikið at áðrenn tey fóru út við nøkrum sum tey ætlaðu sum tey høvdu gjørt ella ætlaðu at gera at at tey at tey virkuliga vóru vís í at tað fór at vera soleiðis at tey høvdu nakað veruliga semja um áðrenn tey fóru út við tíeg spurdi hann um hann kanska kundi kundi nei um hann helst skeið í í í hasum har tí hann kundi kanska koma ein túr oman í løgtinginum fortalt okum eitt sindur um hatta tað er so týdningarmikið tað eg nevnt nokk at at at koma og lova at gera tað og tað og tað og tað men eg haldi at okur hesa tíðina eg havi verið í mentamálaráðnum hava og í uttanvíðsráðna eisini vist mann hugsaðum radaran til dømis at okur hava valt eina aðra loysn okur royna at arbeiða liðugt og so kom okur við í tá ið tað er liðugt og í hesum førinum sum eg greiddi frá so situr endi arbeiðsbólkur ein breiður arbeiðsbólkur og anikuosen var sjálv inni inni upp á hetta her at at okur munnu fáa at gera tað sama kommunum ja saman kommunum kommunufelagnum og saman við øllum hinum ráðunum sum hava við hesi økir at gera ikki so han eitur heilsu starvsfólkini tey hava sín sínar røtur og sítt grundarlag í í báði í heilsumálaráðnum og í almannamálaráðnum og tað er tað saman við námsfrøðingunum í teir eru innan fyri tey økini eisini og so at okur okur noyðast at at at hava øll við og gera hetta grundleggjandi arbeiði og tí tí havi eg ikki hug til at fara forfornágreiniliga út og siga hvat ið eg kundi ynskt mær tí at eg eri eg vil næstan siga at eg eri líka spentur upp á at frætta frá hesin her arbeiðsbólkinum sum kanska er liðugir í januar fepurfrá kanska í mars sum spyrjarin er eg síggi fram til at hoyra tað og og at eg eri glaður fyri at allir bólkarnir eru við og sum sum landsstýriskvinnan nevndi hetta er eitt inisativ hetta her við lønum sum sum sum sum lærlingur undir útbúgving at at tað er eitt ineativ sumsum eitt av fakfeløgnum skjálvti komi við sum eg nevndi at annað fakfelag eisini ynskir kanska eru tað fleiri og tar var fantastiska at hoyra um hetta ber til og hvussu mann kann gera tað og um tað kanska eru onnur økir har okur kunna fara og og innføra tað við við við einum góðum úrslit tí tað er givið at at kommunurnar hava áhuga í hesum her tí at upp á tann mátan so hava tey møguleikar frá fyrsta degi av at knýta nøkur afturat teirra teirra øki og nú fára okur at síggja livso spyrt og og tey sum fara inn í hetta her tey er eru koma kanska at at føla seg uppaftur tryggari í í í í starvinum tey komma at fáa eina heilt aðra løn heilt annað fíggjarligt grundarlag so eg eri spentur upp á tað og og eg velji at at síggja tíðina eitt sindur ann tíðin gongur skjótt sum eg nevndi í gjár tað týdningarmesta tað er at tokið r byrjar at koyra
og tað er tað tað etað so so tað er bara spurningurin
tíðini okur standa her aftur og viðgerðarúrslitið og u kunna vónandi seta ting íverk

fyri harra formaður ja hetta er ein sera viðkomandi spurningur sum annikaolsen hevur sett landsstýrismanninum minnist meg rætt so havi eg sjálv sett landsstýrismanninum henda spurningin bæði ófráboðaðan og sum munnligan fyrispurning og hetta er eitt átrokandi mál eg skilji væl landsstýrismannin at hann velur at bíða at koma út intil hann hevur okkurta ítøkiligt at vísa á men eg má siga at eg haldi hetta málið hevur verið ríkiliga leingi á veg hetta var jú sett hol á longu í í okkara undanfarni samgongu og hav hann teg í huga hvussu átrokandi trupulleikin er soso haldi eg at tað hevur týdning at at fáa gongd á ella at fáa koma koma á mál og tí vil mín spurningur eisini vera til landsstýrismannin er mann altso tíer prosessin upp á at hetta er ein brúkiligur leistur hevur mann ábendingar um forðingar fer mann at koma á mál altso tað er meira tí at nú hevur mann brúkt eini tvey trý ár har sum mann líkasum hevur sæð hetta sum loysnina í hvussu er her í miðstaðarøkinum har sum mann sær atfólk føla tað tungt at skula til til heilsuskúlan í at flyta til suðuroyar og tað havi vit diskuterað so ofta tað skal eg ikki taka upp aftur sum mál men tað er eru ein veruleiki og tí ímyndi eg mær at júst hesin leisturin hevði hjálpt upp á trupulleikan her í

tí alternativt mugu vil finna upp á aðrar loysnir og í tí sambandi havi egeitt annað hjartasult men tá er adressan ikki hesin landsstýrismaðurin men landsstýrismaðurin í í heilsumálum og tað er hettar sum vit løgdu fram framsókn her á tingi sum uppskot til samtyktar sum bleiv einmælt samtykt tað var hetta við at fáa fastan røktarheimslækna og tað er ein leistur sum hevði lyst stórar trupulleikar her í havnini serliga har sum vit hava nógv røktarheim eftir hondini og fáa enn fleiri tað er ikki so stórur trupulleiki á smærri støðum har sum tað kanska bara er tann eini læknin kanska tveir h men tað er ein stórur trupulleiki í teimum stóru kommununum serliga her í havni men eisini klaksvík og aðrastaðni og har vísa kanningar úr danmark at ta at hava ein fastan røktarheimslækna altso ein sum kemur regluliga og ikki bara tá ið boð verður sent eftir honum í sambandi við ítøkiliga sjúku tað hjálpir sera sera væl upp á heilsustøðuna hjá fólki sum eru á røktaraheimi altso nú havi eg ikki uppskotið akkurá her hjá mær men minnist meg rætt so minkaði innleggingarnar við alto egveitki um teimr sjeyogtjúgu prosentum tað var eg hvussu er heilt markant so stóran mun tað gjørdi og tað gagnaði upp á so nógvar mátar og eg havi eisini hug at taka fatur við tað sum annika olsen var inni á hetta við fakligheit altso tað at vit liva leingi er jú ein avleiðing av at mann sær viðgjørt so nógvar sjúkur sum vit fyrr doyðu av sum vit í dag livað við og mann veit at tá ið fólk koma upp hí ein miss hann aldur so hevur mann í miðal fimmkroniskar sjúkur og tað vil siga at tað er ikki bara bara nú ska eilsa mær hvussu orðini men hetta her við at tú ert um nøkur gomul fólk og tú hevur góðvið tey og syrgir fyri hatt at hava tað gott tað skal so avgjørt til men vit hava brúk fyri fólki sum hava innlit í sjúkur og røkt av av sjúkum so so tað er átrokandi at vit eisini hækka fakliga støði eg hoyrdi eina eina søgu frá einum leiðari eg skal ikki siga hvar í landinum tað var men eg helt tað var nokk so sigandi manglaði eina vakt á einum røktarheimi eina náttarvakt ella hvat hað var ringdi til eina sjúkrasystir fóra soeist nýggja nýútbúnað sjúkrasestir sum segði athattari sær ikki at taka vaktina hon var ikki greið yvir um hon megnaði tað tí hon visti hvat tað var fyri fólk sum vóru á hesari deildina so hon segði nei takk til vakna ringdi hon til ein óroyndan ófaklærda starvsfólk sum segði ja beinanvegin til at taka vakna og glað var hon sjálvandi tí at hon fekk fólk til at dekka vakna men tað sigur eitt sindur

at faktey sum hava fakligt innlit kanska síggja
ábyrgdina ella síggja uppgávuna
sum størri enn enn tey sum ikki hava fakliga innlit tað er áhugavert ná men hetta var bara mítt ískoyti til ella javiðmerkingja takk fyri harra formaður og takk fyri rutt vang at tú tók málið upp aftur um fastanlækna á eldraøkjunum ella úti í teimum ymisi ellusum røktarheiminum hattaver eitt mál sum tað hava eftirlýst í nógv nógv nógv ár okur arbeiddu eisini nógv við tí í í kommununi tá eg sat sum borgarstjóri við heilsutrygdnemiliga at fáa ein fastan lækna og túh verður øgiliga tungt og trupulgt at fáa tað loysn men tað er eingin ivi at tað hevði loyst ómetaliga nógv bæði fyri starvsfólka trýsti á teimum ymsi ellis røktarheimum at tey slel at ringja til fleiri ymsar læknar og so svara tað ikki og so og so framvegis altso tað rtað er øgiliga trupult arbeiðsslag hjá teimum ymsi ellis røktarheiminum
at tey ikki hava ein fastan tilgnýttan lækna tað er ein
ingin ivi um at tað hevði bøtt munandi um støðuna so gott at ruttvang tók tað málið framaftur og mint okkum á at at tann má blíva loyst ongantíð ov skjótt angja frammanundan eru sjúkrahúsini jú altso eldri fólk eru jú yvirumboðaði á sjúkrahúsinum og soleiðis skal tað vera men vissi mann kundi avmarka innleggingarnar frá røktarheiminum við millum tjúgu tretivu prosentum tað sigur seg sjálvt og so var tað serliga endurinnleggingar og tað veit mann tá ið læknarnir hava nógv at gera so verður tað oftani til at jamen so innleggur mann fyri ein sikkra skyld og og tað hevur so við sær eisini at tað verða framdar innleggingar sum
við øðrum arbeiðshæddi ikki høvdu verið neyðugar og tí skal tað vera ein áheitan frá mær á landsstýrismanninum í
heilsumálum kaili joholm johannesen um at fáa sett gongd á tað arbeiðið takk fyri so er tað eykum gersvæl ja takk fyri harra formaður vit viðgera ein skrivligan fyrispurning frá anniku olsen um starvsfólkatrot og løn undir útbúgving sum serliga fokuseraður upp á eldra økið og eg haldi hetta er ein sera relevant spurningur og forkláringin sum líkasum ella man siga propematikkurin aftanfyri hesar spurningarnir var hetta her við at vit hava ein høga miðalaldur av teimum starvsfólkum sum arbeiða innan eldra øki og tað er nógv ófaklærd og tað eru nakað avbjóðingar við arbeiðsviðurskiftunum eisini og og so svarar landsstýrismaðurin millum annað hetta her við at mann er farin í gongd við eitt arbeiði eitt tvørgangandi arbeiði har kommunurnar og tey ymisku ráðini eru við almannaráðið heilsumálaráðið fíggjarmálaráðið uttanvikismentamálaráðið og kommunufelagi eitt tvørgangandi arbeiði um hvussu hesin her trupulleikin kann verða loystur við starvsfólkatrátinum og tað haldi eg vera sera gott og hann sigur so at sjálvt um hann sigur seg ikki vilja vera so ítøkiliga men so nevnir hann herbeint í hvørfall at eitt upplegg verður klárt at leggja fyri politisku skipanina fyrstu komandi ári tað haldi eg ljóðar gott og spennandi og eg hugsi bara at spyrja um mann tá eisini kanska fer at taka partarnir av arbeiðsmarknaðinum við at viðgera hesi málini tí eg haldi tað er rættiliga relevant hetta her við veit taðendurtaki meg sjálva ofta við hesum her trý partasamstarvinum tí at at eg eri vís í at bæði arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar hava nógv meira boð upp á ella hava nógv onnur boð at koma við enn mann kan siga gásareygum bara hækkað lønina tí tey vita akkurát hvussu hvar skógvurin trýstir kunnu koma við kanska nógvum øðrum boðum sum sum hini vit onnur sum kanska eru meira yvirorðnar ikki hava taðn næsta tað er hetta her við løn undir útbúgving og og har sigur landsstýrismaðurin so at tað verður kannað framvegis og har hugsi eg at og hann sigur hett her við at tokið koyrir og so víðari og hann vil ikki fara so ítøkiligum í tað men eg hugsaði bara t spyrja um tað er ein tíðarfreist hvussu leingi toki skal koyra og eisini hetta her við at kanska landsstýrismaðurin kundi nevnt okkurt um hvat tð er tað fyri snávungarsteinar er tað hvørjar avbjóðingar eru í tí málunum eitt annað sum liggur øgiliga nær at løn undir útbúgving haldi eg tað er hettaher við vaksnar mann at læru tað atella tilkomin fólk sum jú kanska hava familju og so víðari hava hug at fara fara at læra til dømis innan fyri hetta økið at mann so ger eina skipan har tey kunnu fáa eina løn sum er eitt sindur hægri enn ein vanlig lærlingaløn tað er kanska ein onnur síðu av sær søkini men eg haldi tað er rættiliga relevant í forhold til í forhold til hesi økini har mann manglar starvsfólk at mann kann eggja tilkomnum fólki eisini at fara undir útbúgving ella læru og eg haldi at ella eg veit at fleiri partar av arbeiðsmarknaðinir hava eftirlýst hetta her við vaksnamálalæruni at fáa tað eisini upp at koyra øh tað triðja tað er hetta her við førleikameting at mann arbeiðir við einum ítøkiligum uppskoti um at førleika menna meta starvsfólkini sum hava drúgva á royndir á økjunum og tað var nemiliga eitt av teimum punktunum sum eg umrøddi nokk so nógv undir í síðsta málinum sum eg brenni nokk so nógv fyri sum eg haldi eri rættiliga viktigt og faktiskt ikki so trupult at fara til heldur sum mann hevur lógur og mann hevur bæði lóg og kunngerð og mann hevur eina vegleiðingarstovu við við fólki sum hava eru útbúgvin til at arbeiða innan fyri hetta her men eg trúgvi at visti mann veruliga skal fáa ferð á so krevur tað kanska eina uppraðfesting av vegleiðingarstovuni ella teimum fólkunum tí at tað eru hend ting innan fyri førleikameting men eg rokni við landsstýrismaðurin eri samdur við mær í at tað kanska hevur gingið øðiliga spakuligt tí tað krevur nokk so nógva orku at fáa uppbygt hesar skipanirnar og har manglar nettupp hetta her við sum eg havi skilt at altso førleikameta skils altso ta taktisku royndina hvussu mann ger tað so tað hevði verið øgiliga gott við seg mann kanska uppraðfestir er tað ikki tørvur at uppraðfesta tað so mann kann fáa tað skjótari tað allarsíðsta tað er hetta her við tann fjórða spurningin har sakni eg at er við arbeiðskni har svarar landsstýrismaðurin at tað er eitt øki sum hann ikki var har av og tað skilji eg væl men eg haldi vit hava vit hava samstarvsráðharrar mann hevur koyrdinering og sovíðari tá ið mann fer út til til dømis tað norðurlendska eg haldi vit manglað tað í landsstýrinum at hvør hevur ábyrgdina av tá tað er tvørgangandi evnir tí tað er tað so øgiliga ofta tað er so ræðiliga nógv sum eg tvørgangandi har mann má arbeiða fleiri ráð saman og tí legði eg nemliga eisini eitt uppskot fram um hesa her samanhangslógina men eg hugsi at mann líkasum hevði onkran toðhaldara sum kundi
taka hetta her tvørgangandi so at at tá ið mann sær at tað eru fleiri ráð sum eru involoveraði so er tað onkur sum skal taka tann bóltin og fáa
takk fyri harra formaður hettaer ein sera viðkomandi spurningur sum vit viðgera akkurát nú er nóv nógvir vinklar í tí sum mann kann taka fram og eg glað fyri svarið hjá landstýrismannum eisini sum set veruliga fokus á hetta øki eisini tað at mann setti ett arbeitt í verk sum eg haldi er áhugavert millum almannaráðið o heilsumálaráðið og fíggjarmálaráðið og mentamáláið og kommunufelagið tí hetta er øgiliga tvídólt tað eru nógv av hasun her størvinum er úti í og nógv es innan fyri landið soleiðis at mann í nógvum førum týdningarmikið at man hevur allar partar við og so er tað eisini nokk so nógvir vinklarhaldið sum sum eru innan fyri hetta øki sum mann kanska er ymisk um at setta fokus á í tí økini sum eg komi frá har gjørdi mann eina royndarætlan innan fyfólkaskúlan sum kommunurnar eysturkommuna og fuglakommuna samráð við sambandi við nánd su la pundur og gjørdu einar røktari og heilsubreyt í tíggjunda og tað fyrsta árið tað varð so eitt royndarár og vig valdu so í árnn aftur at at siga at tað vit vilja gjarna hava ta breytina aftur tað ger so tað at fuglakommuna taeitt sindur talið tað og betala eitt sindur til tað um nánd hevur ávtikið sær at taka tey koma hjá nánd í praktikk og eg haldi sjálv at hetta e eitt átak sum hn hevur gjørt í tí økinum og tað harmar meg ella tað kundi verið áhugavert at at onnur økir vit hava sjey samstørv vildu gjørt tað sama tí at í krónum og oyrum vit snakkaðu slett iki um nakrar ógvusligar krónur oyrur her kanska eitt mentanartiltak í onkrum øki ella okkurt annað altso er ikki nakrar ógvuslig ting sum skulu setast til taðer meira enn hugkurtsbroyting sum sigur hvar byrja vit at fáa tey ungu at hugsa hesar banarnar og nú erutað øgiliga stutt fráliðið tað e frá nítjanogtjúgu og nú ert afturogtjúgu einogtjúgu men men tað eru fleiri sum aftaná hava verið hesir heilsubreytini eru blivin spent fyri at arbeið innanfyri hetta økið tí nógv av teimum sum ganga tíggjuhundra tað hava ikki gjørt uppvíst seg sjálvan hvat tey ætla og tað skal altíð nú kanska skal man eisini ansa eftir ikki at tosa størvini so ræða nógv niður í sambandi við løna sovorði tí nógv dáma eisini at fara hendan vegin so eitt annað sum eg nú kundi hugsað mær nevnt við landsstýrismannin tað er tað at tá ð tú kemur innan fyri miðnám tá ertað eisini huggurshugburðsbroytingar sum skulu til tá mann ger skipanir við hvussu fólk skulu útbúgvas vit hava miðnám á kambsdal miðnámi í í havn og alt hetta her og tú teknar teg inn og tað er handan breytin hendan vegin hin breytin so hava vit ein bólk av næmingum sum ikki so væl megnað hesa stóru breytina men vistu tey hyggja á eina danska heimasíðu so stendur vildu vera pedagog so kansnt tú d atso tú tú gert nakrar skipanir soleiðis at tú tú føldi heima í hesum hetta er nakað fyri teg tú kanst velja teg inn á ta breytina tað geri tað tú skalt hava fýra fýra fak tí tað er nokk til at fara inn til námsfrøðing og so ganga tey tey fýra fakini og so kundu tey fara inn á námsfrøðing altso tey tey pjøðast ikki at fara inn og velja einkulfak og føla seg einsamøll eg sikkur í at visti mann gjørdi tað eg kendi ein rættiliga tætt upp á meg sum valdi at gera tað og tað var heilir klassar sum høvdu høvdu danskt og enskt og søgdu tey sálarfrøði og søgdu tdu ýra fimm falk tey fakini gó góð atgangd til at fara víðari at velja lesa nátfrøðing og eg haldi eisini áhugarvert í fakini eru har men men tað at tú kanst velja teg inn á nakað er eitt sindur annaleys enn at tú bara tekur okurt einkult fak gongur har tekur onkur fak og hini ganga ne hetta var skipað soleiðis at tú kundi fara inn á heimasíðuna og siga eg fari at velja handan bólkin har nú er tað knappliga tíggju sum velja hatta har og tú ert ikki ein einstaklingur sum stingur burturúr hví tí eg

tíggjunda og tað at vit kundu hugsað ymiskar pakkar inn í okkara klønn ekom innvikla men tað ger tað at tey kunnu velja til nakað sum tey megna tey megna kanska ikki rokningina sum fylgir við men tey megna hitt og tað ger tað tá ið tey livug efti her so kunnu tey søkja á ná tað vildi kanska gjørt at fleiri hugsaðu í føroyum ístaðin fyri at tey velja sovorðnar pakkar uttanlanda hetta er bara líkasum nakrar tankar í hesun her tí mongum sagt seg ótrúliga nógv og í fugla lla í skum kenni eg best okkara øki har valdu vit so at hava at arbeiða við at hava náttarvakt á økinum altso náttúrvakn sum heimini kunnu ringja til sum er sjúkrarøktarfrøðingur og tað ger tað at tú stendur stuðlaður í tá tú ikki ordiliga veitst um túð skal vera talan um ein innlegging ella tað meira er tað at mann bara komin har til tveit hetta er ikki nakar við innlegging at gera men tú veitst tað at at so kanst tú ringja till náttarvaknina og tú kanst fara í ró og viðkomandi sigur kanska veitst hvat fá tey nærmastu at koma hettar púra natúrligt sum er staðin fyrtað kanska bláva fleiri innleggingar tí mann ikki veit so tað eru nøkur smá ting sum mann eisini kunnu flyta nakað og gera tað meira

tigla hatta har við at at mann hevur løna undir útbúgving men alt tað er við og tað at tey føla seg at fáa eitt pappír upp á nakrað tað sum kanska arbeitt huni eisini tjúgu ár vist sú hyggja eftir tí sum tey sum eru faklærd hvat tað sum er at vera ófaklar tað er ta mann ikki hevur í skúlan men tað eru so fantastiskar faklærd allíkavæl tí tey havi arbeitt har í tjúgu ár tað er bara tað at fáa eina viðurkenning fyri tað og vistu tey øll fóru heim í dag so siga vit farvæl til alt sum eitur heilsa ogog tveit
so lukka vit niður so tað skulu vit eisini minnast til at tað eru gullverd øll sín fólkini mugu bara
tea líka at vita hvussu mann fær tað kanska soleiðis at tað følist virðiliga fyri øll takk fyri harra formaður ja takk so fær rósa samuelsen á eina viðmerking ger so væltakk yrhara formaður hetta var ein rættiligani góð og upplýsandi røða eg ætlaði sprja itt sindur meir a inn til hetta her við heilsu og røktarbreytini er tað nakað sumaltso tað verður sagt at
praktikk er tað nakað sum eitt áttað
avmarkað tíðarskeið ella eg hevði gongd tíðir úr tíkum alt árið at tað er møguleika at vera ella hvussu hvussu verður tað skipanin edva eghoffsen tað er ein klár skipan tað eru so nógvar dagar á skúlabonki og so eru tey so nógvar dagar og tað er nándi leiðarin nánd sum setti teg verk saman við fuglafelagar í skúla nú er tað tað evskommuna er eisini inni har so tað var fyri tað økið og tað eru tveir sjúkrarfrøðing ella einfrøðingur í nólsoymi sum eru tóhaldar í snr og leiðarin í nónd er so tann sum er tann síðsta endin hara og tey hava tey sæð út á øllum øllum at tey hava røktøkan í gøtu leirvík og fuglafirði hvar tað er praktikt og tað er heilt fast skipan í minstist akkurát talið men tað er solst nógv praktikk og solst nógv inni á skúlanum og læra um at her starv økið men tú gert greinar og breytir í øllum møguligum so tað er eisini eitt hugførsroyting inn á fólkaskúlanum tú situr í hesa ravnir her og kanska líka sum tær eitt klynt í hvat mann kann lat hini samstarva og gera tað sama tað vildi vera so munagott tí tey eru til ymiskar breytir og so føla tey eisini um at um tey koma at prøva okkurt fak sum tey megna skulu ikki at megna tað sama men nógv megna hetta fantastiska væl og hitt við sær kundu
til dømis havt tað bókliga sum gjørdi tað at tey høvdu fýra fak so kundu tey lisið til okkurt staðin fyri tey føla seg ikki at duga so kundu tey heldur snakkað málið upp staðin feri niður takk fyr harra formaður
ja takk fyri síðani er tað siri stenberg sum fær orðið

takk fyri harra formaður tað er eitt hugaligt kjak haldi eg eisini fór leingi av tí uppskotnum sum var áðrenn og eg haldi eisini at tað er áhugavert at hoyra edvar jacobsen greiða frá tí sum tey arbeiða við í fuglafjørði við a hava eina røktar heilsubreyt í einum skúla samstarvi tað er eisini nakað sum kann kveiki áhuganhav teimum yngri at fara tann vegin so tað haldi eg varð eitt gott íkast til kjakið spurningurin hjá anniku olsen er um løn undir útbúgving til heilsuhjálpararnar eg haldi at visti mann hyggur eftir heilsuhjálparfelagnum so haldi at tað má vera eitt tað felag sum hevur gjørt eitt tað størsta bragd sum nakað fakfegl hevði gjørt við tað ati tey arbeiddi øgiliga miðvíst fyri at fáa eina heilsuútbúgving á stovn og tað gjørdu so tað at heilsuskúlin kom í síni tíð sum torbe jacobsen setti staðsetti á tvøroyri tá og tey fingu eisini ta avtalu at teirra limir skuldu fáa uppskúling og tað fingu tey við løn allir teir allar tær gámligu heimahjálpnar finguð í boði at blíva uppskúlaðar við løn sjálvandi skuldi havt verið andsett í sostóðka tíð áðrenn áðrenn tey kundu koma up á tal tí teir skuldu hava royndir tað haldi eg var ein ótrúliga góð avtala og tað var ein uppskúling sum gekk út upp á tær fóru vóru at halda vær umleið fimm mánaðar í skúla tí tei høvdu so mikið av praktiskum royndum at mann metti at tey bidstu ikki at fara í praktikk og mann gjørdi faktiskt tað sama við teir gomlu sjúkruhjálpararnir og plagararnir sum hava arbeitt og puppskúla eisini tey til røktarar so tað verur ein øgiliga stórur vilju haldi eisini frá heilsuskúlanum til alla tíðina at laga seg til tann tørvin sum samfelagið hevur havt so haldi har er nokk ordiliga gott at byggja so mann kann siga at tey hava fingið løn undir útbúgving men tað var so sjálvandi bara tá ið tey blívu tá ið tey blívu uppskúlar tað tók so nøkur ár og tað er so forboðið við tí men nú er tað tað at mann hugsar um løn undir útbúgving í í í fulla tíð og tað er so nakað annað og tað hevur heilsuhjálparfelagið eisini víst á nakrar ferð at tey hilduð at tað kundi verið ein gongd leið til at fáa rekroterað fleiri og sjálvandi kann tað heilsukurt eisini hjálpa til í tí fíggjarliga men sjálvandi broytir tað ikki nakað upp á lønarlagið generelt so altso sum eisini er ein avbjóðing tað at tá ið tú er ferligur sum kemur tað út í eitt láglønarstarv tú kanska ikki fær fulla tíð og og so víðari so tað er nakað má mann eisini hyggja hyggja uppá soleiðis sum eg kenni skipanina frá útlondunum har mann útbúgvur við at vera altmeðan mann hevur løn so verður mann settur í starv í einari kommunu og tá ið tú er í útbúgving við løn tá hevur tað eisini verið soleiðis at tá telur tú við sum partur av normeringini tavil siga t tú skalt arbeiða ein ávísan part av tíni tíni lestrartíð og tað kann so vera við um ó tað gevur kanska ikki somu fríheit til at studera vistu man kann siga tað soleiðis men tað gevur nakað annað so má mann velja akkurátsum hvat er hvat er besta og tað er at at at ein arbeiðsbólkur situr og arbeiði við hesum málinum tað haldi eg er er gott og og niðurstøða kemur nokk í vár sum tað ljóðar men niðurstøðan um starvsfólkatrotið hon er púra greið og og hon stendur og okur hava hoyrt tað eitt av tí níggjasta var tað at tar økir sum ikki hava kunna tikið fólk inn til umlating tí tað ikki hava nokk av starvsfólkum og okur hava eisini hoyrt tað at tað eru nógv sum eru ófaklærd serliga í høvuðsstaðarøkinum og tá ið tú ert komin eisini úti í eina støðu har tað eru rættiliga nógv ófaklært so krevur tað eisini nakað av teimum visti tú skalt fara til at útbúgva fleiri taí tað er tey sum skula leta tey upp so má man passa eitt sindur upp á at mann ikki kemur hesan ándar ringur á sær ø arbeiðstíðin hevur heilsukurt týdning altso eitt er tað er eitt er tað at tú skal hava skiftandi vaktir men eitt annað er tað at nógvir av hasum limunum hava trupult við at fáa fullan dag alto tey fáa kanska sekstímar dag ella sjey tímar dag tá ið tey sóu ferdig umframt tað tey hava niðursetta settan brøk so fáa tey helur ikki ein fullan dag tá ið tay eru til arbeiðis og í nøkrum førum hava tey eisini havt tað tey kalt møta kanska tríggjar tímar um morgunin tríggjar aftrað kvøldið so er eta er eitt virklig stræviðlív tað haldi eg má mann siga fyrr eina øgiliga lága løn og nógv uppliva at tað eru fá fólk í í røktini og at røktar uppgávurnar vera tyngri og kompleksari eiis fyrri hvørt ár tað blíva fleiri og fleiri eldri sum liva við fleiri og fleiri kroniskum sjúkum og tað økir sjálvandi um røktar trýstir visti mann kann siga tað soleiðis tíbetur at tað nokk sum eisini hav tað gott men tað eru eisini fleiri og fleiri sum hava kompleksar trupulleikar og rut vang var inni í óhisumi her við at tað eisini kundi skapa fleiri innleggingar og serliga endurinnleggingar ogso hava hvussu nøkur økir sum heldurikki hava døgnrøkt tað tað ger tað eisini trupult tað er so tað ø tá ið tað kemur til eldrarøkt haldi eg tað er avgerandi at hugsa eisini breitt at hava góðar tænastur fyrsta liðið altso heimarøkt og alt tað sum kann gera gerast fyribyrgjandi soleiðis at tú ikki kemur inn á røktar heim for tíðliga altso øll røktarheims fyribyrgingin tað er tað sum er partur av útbúgvingini tí er tað so øgiliga viktit
tá tú hevur nógv væl útbúgvin fólk
tí fyrsta liði so etú kansn fyribyrgja og gera tað soleiðis at fólk kunna búgva sum longst heima ókey tíðin er farin takkfyri tað er ein viðmerking edvar jakobsen gersuvæl takk fyri harra formaður akkurát nøkrum av teimum tingunum sum sirurstember va inni á at gera taitt sindur liðiligari eg hugsi eisini um tey sum arbeiða inn firi sjúkrarøkt tað vísað seg ofta um at arbeiðsshátturin at vistu tey arbeiða skiftandi vaktir arbeiða kanska vikandi vaktir sovorði so er tað øgiliga lítil lítið hægri tey fáa enn kanska í amindiligum kt visti mann kann siga tað tey sum gera onnur ting á eina sovorðnar deild fáa kanska hægri løn tí mann hevur í øðrum arbeiðsbólkum hevur mann hægri lønir tá ið tá ið tú arbeiðir uttan fyri vanliga arbeiðstíð hvar tú kanska innan fyri sjúkrafrøðinda fært kanska klítið meir altso har har er er nakað sum ger tað eitt sindur kanska eisini tungt at fáa nakað at átaka sær at vera eina náttarvakt hvar tú kanska vera vaktí
sum um náttina tí tí munurin millum
og tað blívur kanska so lítil særi eg kanska eisini eitt sindur í arbeiðsskipanina sum sum ger tað yristemberg takk fyri harra formaður takk til edvar jacobsen jat eingin ivi um tað at tað at tað er liðiligt bæði at útbúgva seg eisini vera til arbeiðis og mann hoyrir ofta heta her við at at at at tað sum tyngir eisini tað er ettihar tú skal havstað hvørji jól og hvørjipáskir og hvønn sunnudag og alt at dar ha at tað er eisini hevur eisini týdning men tá tað kemur til at gera tað liðligt at útbúgva seg eisini víðari so kann eg bara slupt av við visti mann kann loyvasær at koma inn á heitandi landsstýrismannin taðer at hyggið eftir hesum her við um mann kann gera altso uppsamlingshold fyri tey sum hava tikið røktarútbúgvingina til dømis ter mangla nøkur fá fak til at fara til sjúkrarøktafrøði og um mann kundi samla tey kanska í einum stuttum holdi har tey fingu tað sum tey manglau á miðnámsstøði til at kunna fara beinleiðis til sjúkrarøktafrøðing so trúgvi eg eisini tað hevði gjørt ein stóran mun tí at
akkurát tann bólkurin fer í dag av landinum tí tær tíma ikki at fara eitt heilt miðnámsforløp tað var tað heldur ikki fyri neyðini men men mann kundi samla upp
tí tað eru sama húsi bæði miðnámsskúli og og heilsuskúli

ja harra formaður ja tað eru ikki bara ring ting eg kann vísa á eina stuttliga søgu nú tá ið tórshavan kommuna hevur havt avbjóðingar við at rekortera starvsfólk á eldraøkinum í summar so lýstu okur eftir vekarum niðri og fingu so nakrar vekarar og sjúkrasystrar heim her at arbeiða á eldraøkinum í summar og tey blivu so interjóðaðar av heilsutænastuni her í havnini aftaná tey vóru lidnar og tað sum tey sótu eftir við tað var at tað var nakað heilt annað at arbeiða á eldraøkinum í føroyum enn í danmark tí her hevði mann veruligani hjartað við í arbeiðinum tað var ein annar hiti í í eldrarøktini og eldraøkinum enn enn í danmark og tað haldi eg veruligani mann kann taka við sær sum nakað øgiliga ó nikt og nakað øgiliga serstakt og nakað øgiliga grundleggjandi í okkara eldrarøkt tað er at mann upplivir tað at starvsfólkini sum arbeiða á eldraøkjunum hava veruligani hjartað við í teirra arbeiði og tað er veruligani tað allarallarallarviktigasta eg haldi ati eg skal takka á øllum teimum sum hava luttikið í orðaskiftunum í dag eg haldi tú verið øgiliga nógvar interessant ir vinklar sum hava verið inni á á orðaskifti edva jacobsen nevndi eitt nokk so áhugavert hvat tey hava gjørt íí fuglafirði við tíggjunda flokki við at hava eina røktar ogheilsubreyt tað er jú nettupp tað sum eg havi eftirlýst leingi at mann fer tíðliga inn og roynir at rekrotera og skapa áhuga hjá okkra ungu til at at ganga hesa leiðina tí at lat okkum siga ati aftaná liðugt miðnám tað kann gott vr at tey taka eina paus upp á dár á tvey men tá hava tey kanska nakar grundleggjandi førleikar í at viðgera sár ella at hvat tað nú skal vera vist tey hava tikið ta breytina teð sum munandi nógv betri enn at einki at hava so eg hugsi at jú meira at okur tosa hesi fakini upp meira at okur leggja meira eitt prestisu í tað tí tað er eisini prestisia íarbeiða við við eldri fólki í dengrad og eg eri øligani glað fyri at serliga sjúkrasestaskúlin hevurella sjúkrasestarnir hava lagt dent á við í teirra útbúgving at hava meira um geoontologi at hava um gamlamannasjúkur og sovíðari tí tað er ein øgiliga stórur partur av røktuni í dag at okkara eldri blíva eldri og eldri og fáa nógvar gamla mannasjúkur

øeg haldi at landstýrismaðurin skal hava rós fyri at hann veruligani leggurtik á hetta her arbeiði nú eg havi bara við ræðuliga ótolin tí hesu langsk at okur settu eitt arbeiði í gongd og onkuntíð skal man vera ótolin eisini men visti landstýrismaðurin lovað tað at arbeiðið verðið liðugt ella klárt at leggja fyri politisku skipanina í komandi árið so skulku sjálvandi geva landssýrysmanninum ta tíðina til tað og tað eru jú viktigt at tað eru tvørgangad og tað eru fleiri sum sum eru inni yvir hetta her arbeiði htað er so nógv annað mann kundi nevnt sum eisini er komið fram í orðaskiftunum í dag hetta her við fastumlækna er ein øgiliga viktig ting eisini í mun til eldra røkt at at starvsfólk ikki skulu brúka so nógva orku upp á at ringja til læknan og svar upp á prøvar og tíðir og sovíðari at tað er lættari tað lættar um teirra arbeiðsgongd á á eldraøkinum at at mann ikki skal hava sjey ella átta ella tíggju læknar at fyriat halda seg til men bara at hava tann eina tað hevði lagt so munandi um viðurskiftini hjá teimumstarvsfólkunum sum hava við okara gomli at gera ikki tí amar mann eisini virða frælsið hjá tí einstaka hjá tí einstaka borgaranum sum kanska hevur havt ein lækna eitt heilt lív at at viðkomandi kanska gjarna vil hava læknaframhaldandi so má mann bara fáa greiðar reglur um tað tá ið viðkomandi fer inn á ellisheimið um mann vil tað ella mann góðtekur tað at mann fær ein ein ein lækna sum er aknýttur staði siristenbeg var eisini inni á hett her við at heilsuhjálpararnir hava gjørtmegnar tak og tað hava tey í dengradi eg havi bara gott at bera tí fakfelagnir havt nógv við tey at gera og tey eisini tey sum hava í fyrsta umfar varpa ljós á akkurá hetta við at at fáa løn undir útbúgving og ov strongt á tí onnur fakfeløg so eisini komin afturateilsu røktaranr hava eisini nevnt henda spurningin so t tað er tað er gott at hava sterk fakfeløg sum sum veruligani streingja á og og vísa á avbjóðingarnar sum eru á økinum sum okur í politisku skipanini skula rætta hondina út og og og vera við til at at lyftaso
halt í alt vil eg bara takka bæði landsfersmannin fyri fyri svarið og hava luttikið við
konstruktivum innleggumtil hetta her sera týdningarmikla málið stóra takk fyri ja takk so ver tað landsstýrismaðurin sum fær ta t orðið í sambandvi hendaspurningin ger sovælja eg fari sjálvandi at takka eisini fyri ein góða nikomandi spurning øeygun samusen og rut vang edvar jacobs he og siristenberg hava havt viðmerkingar og annika eisini anika olsen rut vang helt at tað evr kanska tikið nakað nógva tíð meneg royndi at greiða eitt sindur frá tí at eg havi savt tvey ár men mitt okur vóru gott væl byrjaði við hesun her g stó biðin um at støðga ikki at fara víðari við tí og so fór tað gongd aftur tað var fakfelag sum bað okkum um tað men einki ilt um tað tað var kanska skilagott men tað er í gongd nú og tað kemur at úrslit áðrenn nøkur vita av ruttvang tosar eisini um hetta her við við lækna á ellisheim og so víðari røktarheim og stutt síðani eg tosaði við tord niclasen hann var inni her sum avloysari um hetta her hann spurdi hvussu er við eldralækna og eg minni hann á at eg havi einaferð havt tað fyri í í løgtinginum sum eitt uppskot um at fáa settan eldralækna tá fekk eg at vita ja men altso tað er tað er ein útoyggjandi rása man brúkar tað ikki meir og eg eri ikki samdur tað vóru tord niclasin er eisini samdur í at tað er ikki veruleiki og eg haldi at at rákið er broytt eisini á tí økinum rundan um okum eldralækni tað er fleiri fleiri eldri blíva og tey hava síni serstøkur sum sigur stemberg hat tað varð ella hvør tað var sum nevndi sínar og tað er ikski einog hvør sum kann taka sær av tíð men harumframt so hava okur eisini møguleikar fyri sjúkrasystrum tað tosar vær eisini um tordur eru íg sjálvur sjúkrarøktarfrøðingur og tá tosað okur um eftir at sjúkrarøktafrøðingar við við greatrisum spesialiat tað burdu okur havt fleiri av í føroyum men tað var so ein áheitan sum kom til landsstýrismonnin og økinum heilsuøkinum frá eykun samunsen tosaði um fakfeløgini og tað gloymdi at nevna undir míni framløgu at ella fyrsta ella fyrsta svari fyrsta innleggi at tey verða innkallaði uttan iva av nevndunum sjálvum men hvussu tryggjað mær tað at tey verða hoyrd og vónandi báði undir arbeiðinum tað so løgið vist eg ikki var men tað skal eg nokk tryggja mær og og aftaná tað er tað varður einki gjørt yvir høvdið á teimum tí tí so er tað at visti mann ikki ikki samstarva við tey sum tað snýr seg um so kann mann akses san an lata vera gera nakað eygun samunsen tosaði eisini um hetta her við við vakslamannalæri vegleiðarastovu og vegleiðaraførleika menning og førleika meting og menning og har eg haldi at seint sum í gjára biljustinsen nevndi eisini ikki bara føroyingar altso tey sum hava arbeitt leingi økinum tey kunnu blíva uppraðfest men eisini tey sum koma inn á okum úti frá sum velja føroyar sum sum sítt nýggja heim mong av teimum at hava eina góða útbúgving men tey sleppi ikki at at at arbeiða við tí útbúgvingini har noyðast sukur at gera nakað tað er og eg veit at at vegleiðarstovan ger eit stórt arbeiði tað var ein ein ein ein fundur ella ein fyrra partur á ááh tað hafnia herfyri trimu viku síðani kanska eg var og vitjaði tey og varð imponeraðu ri yvir tað stóra arbeiðið sum tey gera og tey eru júst koman tað eru so fá ár síðani tey komu í gongd men tey siga at nú nú gongur tað skjótari tey eru komin inn á htay komna lagi kunnu okur siga ha viðvíkjandi samstarvið millum ráðini sum eygun samussen eisini nevn við so so samstarva okur gott vilji eg siga so seint sum í gjár høvdu okur bæði almannamálaráðharrin og heilsumálaráðharrin og e ein felags fund um eitt ávíst øki sum okur vildu tryggja okkum at eingin datt niður í millum so tað tað gongur fínt og takk edva jacobsen fyri at fortelja okum um siga okum frá hesini her sum tykur uppliva í fuglafirði eg haldi at tað er onkra aðrastaðni eisini eg haldi næstan er her á á í í eysturskúlanum hetta her at mann hevur røktar heilsubreyt og at tey ungu fáa møguleika at at fara út og og royna hvat eð er og kanska fáa appotett fyri tað men tað leiðir meg til til til tað sum sigur stenberg næ við at at tað er tað er ikki bara bara bara bara tað at fáa eitt arbeiði alts hvussu fer mann tey inn í arbeiði altso vist tey koma har og uppliva ja men hetta er tað reina kao so her er ikki ordiligur arbeiðsviðurskiftir sovíðari arbeiðsumstøðurnar mugu vera í lagi ikki bara sum siður stenberg nevndi lønarlagið men trivnaður sum heild vaktur tímatal vikutímatal arbeiðsumstøður sum
deild og møguleikar fyri eftirútbúgving sort tað er alt sovorðið sum tey ungu hyggja eftir í dag eri eg sannførdur um so men samanumtikið takk fyri eina eitt gott orð
orðaskifti og hetta her verður her kemur skjótt at úrslit á á borði sum oku kundu taka støðu til takkeru nakrar viðmerkingar til síðst her eykun samuelsen gersuvælformaður ja takk fyri svarið frá landsstýrismanninum eg ivist ikki í at ráðini arbeiða væl saman tað sum eg eg nevndi var meira at temum onkuntíð tað man setir onkran spurning so er taðlíkasum ein ivi í hvør tekur bóltin og tað var tað eg hugsaði at mann kanska sjálvandi løgmaður hevur samskipandi leiklutir men tað er kanska kann mann hugsa meira um tað hvør tekur bóltin tá tað er okkurt sum skal loysast yvir fleiri ráð tí eg veit at samstarvið er gott tá mann setir seg niður serliga kanska almannamálaráðið og mentamálaráðið og heilsumálaráð hava arbeitt væl saman um nógv ting og so varð tað hitt við vegleiðari á stovni eg haldi tað gera eitt fantastiskt arbeiði og men tað verður øgiliga nógvur tørvur á teimum í framtíðini eisini visti mann skal hugsa um bæði í hesi her fremmandu sum hava nógvar førleikar men ikkiikki
fáa brúktar og so okkara egna arbeiðsmegi at hon alla tíðina kann
uppskúlast og umskúlast til ein arbeiðsmarknaður sum broytist alla tíðina so tað var meira har at tað er eitt øki sumjenisa rana ger suvælja ja hetta er øgiliga týdningarmikið at at at mann samstarva tí tí tað er har tað er júst har ið í í í í markamótinum at mann kann missa fólk niður ímillum vissu man ikki samstarvar so tað seta okur leggja okur øgiliga stóran stóran dent á og hetta her við við førleikaat menning og og meting og og sovíðari tað tað hevur nakað við alt hetta her økið sum eygum samusen eisini nevndi vaksnamannalæruna at gera tað er so týdningarmikið at fáa gongd á tað og eg eg haldi at egeg
eg merki at gongd er komin á hetta
tað byrjaði fyr onógvum fáum árum síðani tey gera eitt keppiarbeiði tey rdgrundvøllum og nú beginna beginnur ávøkstrunum at síggjast edva jacobsen takfyrihara formaður ja tá eg nevndi hetta har við við tíggjunda so so var eg hel ski greiður hvussu nógvastaðni tað var men tað er eisini viktigt atat tú gert eittsovort átak við ung fólk at tú skipar tað væl so tey føla at tað er ein soce tað er bara ofta tá ið úert í í fólkaskúlanum so kann tað saktans vera tað er har tú tað er sum leiðir tí har tú myndar tey og og tey hava ofta eg haldi ofta t tað manglar konstruktiva upplýsing kanska ofta í fólkaskúlanum at vegleiða tey í hvat tey kundu farið til og vist tey so fáa eina sovorðna eina sovorðna breyt sum sum er ikki veruleika fjar men sum sum gevur nakað kjølfesti í at tey kanska út frá hasum taka støðu til hatta vili vera vistu at so kundi í miðnám vera eitt sindur liðiligar skipanir onkustaðni sum gjørdu tað at tey sóu seg
ur í at tey
kundu taka nakað miðnám sum førdi víðari til til dømis námsfrøðing sum ikki krevur at mann hevur øll hesi fakiðjenisarana ja eg kann bara siga at hatta er upplagt tá tað er er er genialt og og ikki bara fyri fólkaskúlan men fyri alt skúlaverkið tú kannt fáa tú kansn faktiskt við at at gera meir burturúr hasini har hjálpa teimum ungu kanska at at at taka eina eina avgerð longu í fólkaskúlanum ella inni á miðnám hvar tey ætla at atlegj
hjá sína lívsleið eitt óføra gott til taa átak sum um k kalla tað sum aðrir skúlar so sanniliga kunna taka til síg so er tað annik olsengja takk fyri harra formaður ja jenisarana nevndi tað sjálvur nú at nám x her í havnini hevur eisini havt eitt ótrúliga gott samstarv við heilsuumsorganartænastuna við at fara út á ellisrøktarheiminum og gera ymisk átøk og undirhald og tingfyri saman við teimum gomlu og tú hevur verið ein stórsúkce og tað ræður eisini um at fanga tey ungu og áhugan hjá teimum ungu til at taka sær av hesum økjinum ella at velja hetta øki til í staðin fyri at velja tað frá tí tað er so nógv spennandi ting mann kann gera og eitt sum eg havi hug at leggja tað afturat tað er at sum eg gloymdi at nevna í mun til siristenberg tað sum hon var inni á hetta her við reabilitering at fyribyrgja tað at tú ikki skal hava røktartung inni á á ellisheimin at at brúka meira orku upp á tað av tí
tí er tað eisini viktigt at okur fáa sett ferð á
endurmenningina tað kann landsýrsmaðun kanska eisini taka upp við hini landsstýrisfólkini sum eisini vara av reabiliteringini at aerja alt gott um námekst tað er er tað ereg havi veri vitjað har og og uppliva tað stóra veldagar arbeiðið tey at gera fyri at at hjálpa teimum sum eru ja sum velja at ganga ta árið afturat so tað er ótrúliga nógv gott sum sum tey uppliva tað tað var tað var eitt av teimum positivu upplivingumum eina ja sum eg havi havi havt reabilitering ja í heila tikið eitt sum okur noyðast at hava eyguni meira opin fyri te er hetta her at royna at eg tosi eisini frá frá egnum royndum o mínum foreldrum at okur leggja dent á at kunna hjálpa teimum at vera heima sum longst tí tey kunnu í mongum førum vera
taða nógv longri heima enn tey eru hava gott lív heima visti okur eru vilja ikki líka at taka broyta eitt sindur á mannagongd av mannagongd takk fyri ja takk fyri so var hesin spurningurin skrivligu fyrisburnurin svaraður og avgreiddur vit eru komin til framløgu og tað eru tvey mál sum eg skal leggja fram tað er elsbet mersetes gunlesdóttur landsstýriskvinna í almannamáli sum lagt uppskot til løgslóg um framtíðarfulltrú fram og elsbett mersetis gunlegsdóttir hevur eisini lagt fram uppskot til løgslóg um broytingarløgslóg um dagpening vegna sjúku við meira komu vit nítjan og dagpeningur vegna smittu ella sóttarhald hjá børnunum tað vórðu framløgurnar í dag hesi uppskotini verða viðgjørd á einum seinnu fundi tað eru so ikki fleirin mál til hendan fundin tingfundur verður aftur hósdagin tá er fjórða novembur hósdagin fjórðta novembur og hann verður klokkan ellivu og tá er eitt mál á skránni tað er framløga so er hesin fundur lokin